so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag trýogtjúgunda novembur og fyrst á skránni í dag er triðja viðgerð av løgtingsmál nummar sjey tað er uppskot til løgtingslóg um føroya kæristovn er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskifti enda vit fara at atkvøða í málinum ú við triðju viðgerð við aðru viðgerð varð málið samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongarímóti og ongari blankar vit fara so nú at atkvøða við triðju viðgerðini ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er sostatt avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av tingmáli nummar nítjan tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið tað verður fyrst erhard joensen

ja hetta er onnur viðgerð av eykajáttanarlógini fyri oktobur einogtjúgu og hon hevur verið í fíggjarnevndini og har hava okur so viðgjørt hana

fundi annað fjórða átt hundra og níggjunda og ellivuda novembur

nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta minniluta og eg skal taka ý partar av meiriluta meirilutaviðmerkingunum og so teimum broytingaruppskotunum sum okur hava til lógina

eeykarðjáttanum hon var rættiliga triðvalig hon var upp á upprunaligar hundrað og átta milliónir tað í sær sjálvum er eitt tað í sær sjálvum er eitt rættiliga høgt ein rættiliga høg upphædd at fáa á borðið í oktoburmánað

eru sjálvandi smærri og størri broytingar á teimum ymstu greinunum men eg gann ganga heilt skjótt ígjøgnumnakrar av teimum smærri teimum smærru broytingunum

grein trý fíggjarmál so er tað landsverk sum bað um ein eykajáttan uppá fimm milliónir krónur tað var til tilserliga til vetrarhald og viðlíkahald av av vetrarhaldsmaskinum

meirilutin eittibroytingaruppskot um at lekka ta upphæddina og so hyggja okur eftir strandferðsluni strandferðslan hevur eisini brúk fyri ein eykajáttan upp á fýra milliónir krónur tað vísti seg at umvælingarnar frá ternini í teistanum gjørdust dýrari enn mann hevði roknað við og tí biður mann um tær fýra milliónir krónar á fiskivinnumálinum havar tað vørn sum ferð en á eykajáttanin upp á eina millión krónur til at at viðlíkahalda ella dagføra ta frekventis skipanina sum teir arbeiða við hon skal dagførast eftir einum eftir eftir einum eftir fyrstum mannagongdum og tí hava teir brúk fyri einari millión til tað í ár og hana fáa teir so játtaða havranshóknarskipið skal eisini hava nakað av pengum tað var soleiðis at ta hetta er fyrsta árið hjá jaupsverra ta fyrsta rakstrarárið hjá jakupsvera so mann hevur ikki ordiligani vitað hvat ið hvat ið tað skipið hevur havt brúk fyri avjáttan upprunaliga var ætlanin at ella bað havstovan um fýra komma eina millión meneftirfylgjandi er tað er tann upphæddin hava teir lekkað ta upphæddina til tvær komma sjey milliónir vegna tað at teir hava lagt tveir túrar burtur ímillum sum annars vórðu planlagdir

á kontoðini fyri umhvørvis og vinnumál har verður tað har er tað serliga ein kontu sum mann kemur at brúka meira á tað er kontuðin sum eitur

sum vinnuframmagrunnurin umsitur og tað er um endurgjald til skipa smíð og tann kontorin hevur brúk fyri knappim fimm milliónum tað sum eftir er av árinum

so er tað á uttanríkis mentamálum har eru tað serliga tvær kontur sum hava brúk fyri eini eykajáttan tað er konturin lestrarstuðul og konturin um endurgjald til lærupláss vegna lærlingar sum bogafer hava biðið um fimm miliónir hvør tað visega tíggju milliónir har hevur nevndist so eitt broytingaruppskot

tann upphæddin sum eitur trígjar komma tríggjar milliónir sum eru játtaðar til festivalar sum eisini sum verða játtaðar nú frá fíggjarnevndini

so er tað heilsumál sum eigur ein stóran part av hesi her samlaðu eykajáttanini har er tað millum annað heilsutrygdarveitingarnar sum eru sum blíva við at vaksa og heilsutrygd hevur boðað frá at tað manglar tíggju milliónir afturat til at kunna svara síni forpliktlusir í ár

játtað landssjúkrahúsi í eykajáttanui vórðu seks milliónir krónur játtaðar til koronakanningar í tríggjar mánaðar og í hesum eeykajáttanaruppskotinum fyri oktobur einogtjúgu verður mett at samlaðu útreiðslurnar vera átjan milliónir og tí verður biðið um eina eykajáttan upp á tólv milliónir til endamáli men á fundi við nevndina hevur landsstýrismaðurin í heilsumálim so upplýst at hetta her hendan upphæddin hon kemur at hækka so tað kemur sansýnlivíst eitt broytingaruppskot í millum aðru og triðju viðgerð

eina umbøn sum var til medikoteknisk tól har varð har varð tað sagt at mann hevði fyri neyðin i at keypa nýggjan setiskannara tí t vverandi skanlari krevur so nógvar ráðbøtur og eisini at tað er trupult í framtíðini at skaffa eyaeykalutir til tann eksisterandi

tí bað mann um at fáa trettan komma tvær milliónir til ein nýggjan setiskannara meirilutin heldur ella vísir á at munandi útreiðslur til metokoteknisk tól ikki eiga at koma sum ein umbøn í eini eykajátanarlóg men tað er tað verða á fíggjarlógini sum partur av einari langtíðar ætlan fyri útskifting á tólum og so er tað játtanin til serstakan sjúkrahúsheilivág har er hann kemur heldur ikkiat halda og grundin er at heilivágur sum heild er hækkaður nógv í prísi upp til fýra ferðirnar tað sum hann var upprunaliga og tað at fleiri viðgerðartilboð eisini eru veitt ella verða veitt í heilsuverkinum og at millum annað ein onkulogur er settur í fast starv á landssjúkrahúsinum sum eisini viðførir hekkandi útreiðslur til tað

við broytingaruppskotinum hjá meirilutanum niðanfyri so minkar r l úu rl u eitt halli í eykajáttanarlógaruppskotinum við átta komma einari níggju átta millión úr hundrað og átta milliónir niðuri í góðar hundrað milliónir og meirilutin setir fram soljóðandi broytingaruppskot á paragraff trý fíggjarmál har verður eykajáttaninum tríggjar milliónir í staðin fyri upprunaliga sum umbiðið fimm milliónir

fiskivinnumál har verður eykajáttanim broytt frá upprunaliga fýra komma einari millión sum havstovan bað um til jákupsverða til til tvær komma sjey sum teir nú hava brúk fyri aftan á at hava gjørt tillaigingar á paragraf sjey uttanríkis mentamál har verður eykajátan til fróðskaparseg til føroya lekkað við hunda og hálvtrýss túsund krónum til fimm hundrað túsund og upphæddin til lestrarstuðul og endurgjald til til lærlingar verður lekkað úr tíggju milliónum niður í átta komma fimm paragraf ellivu heilsumál har verður játtanin til landssjúkrahúsið hon verður hækkað við góðum sjey ella sjey komma trimum milliónum upp í fjøruti komma sjey milliónir og tað er so vegna koronakanningar meðankontogin færi metorko teknisk tól sum upprunaliga í eykajáttanarlógaruppskotinum var upp á tíggju komma tríggjar har verður klaska sjúkrahús fer enn eykajáttanin upp á eina komma tríggjar seks og suðuroya sjúkrahús eina eykajáttan upp á átta hundrað og tveyogtretivð túsund sum í høvuðsheitum eisini stava beinleiðis frá korona tað er koppseting og og testing

sum sagt okur hava fingið at vita frá heilsumálaráðnum báði tórstaðin og nú havi eg forstaðið at tað er komið eitti nýtt skriv aftur í dag at tað far at blíva ella umbønin kemur at vera størri frá heilsumálaráðnum akkurát hvussu nógv størri tað skal eg líka kanna fyrst men í øllum førum so verður tað ein nokk so stór eykajáttan sum kemur afturat og tað er útilukkandi til koronakanningar og tað haldi eg í eg veit ikki ordiligan hvat ið mann ger v við hetta her við at testa testa frísk fólk

so stórum stíli sum okur gera nú tað er hvussu so er øgiliga tyngjandi fyri landskassan og so ella so so haldi eat mann eigur at gera onkur átøk politiskt fyri at fáa tálmað tann vuksturin
takk fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmerkingar bjørg
samuelsen fyrstgersætakk fyri a eg ætlaði at spyrja formannin í fíggjarnevndini um júst hetta sum hann var inni á nú tan endaði røðuna hjá sær tað gongur veruliga sjónføri søgn at her er ikki tamarhald á útreiðsluvøkstrinum vit hava víst á tað leingi og fyri fyrstu ferð tað eg minnist so tá ið fíggjarlógin sjálv bleiv framløgd so vóru eingi inntøkuuppskot sum fylgdu við tað er púrasta óvanligt og harumframt síggja vit allar eykajáttanar tær allarallarflestu hav taimum eru ikki fíggjaðar so eg ætlaði at spyrja formannin fíggjarnevndini hvat samgongan umrøður í mun til at fáa stýr á hesum ekstrema útreiðsluvøkstrinum vit skilja jú væl útreiðsluvøkstur til korona kanningar men eg tosi um alt hitt sum er nógv nógv nógv tann størsti parturin av útreiðsluvøkstrinum hjá
hesari samgongd takk fyri
erhard joensen takk fyri hara formaður tað er rætt sum bjørt samulsen hevur opsirvera at tá ið ið fíggjarlógaruppskotið bleiv lagt fram tá vórðu eingi fylgilógaruppskot løgd fram sum høvdu størri inntøkur ella legri útreiðslur við sær tað sum eeg haldi er mest betonkiligt tað er tað at í so stóran mun koma eykajáttanir niðan í tingið sum ikki eru fíggjaðar yvirhøvur og tað stríður ímót ímóti mínum dnai og eg dugi ikki ordiligani at ímynda mær at tann útreiðsluvøksturin sum okur hava sæð í einogtjúgu og nú við eykarjáttanini sum er komin fyri oktobur at tað kann halda áfram so so ella so so verður tað væl upp til fíggjarnevndina eisini hvat ið fíggjarnevndin kann blíva samd um av avla altso á játtan ar økjunum á á teimum á teieimum altso á útreiðsluøkjunum um mann um man simpultenn um mann ikki um mann ikki góðtekur at
hetta her hetta má ikki halda áfram so so ella so liggur tað beint nú á fíggjarnevndini
so er tað annika holstein gerst væl ja takk fyri ja tað er komin ein óvænta útreiðsla inn á okkum sum eitur korona og koronakanningar og tað at mann setir pengar av tessara koronakanningarnar eru sjálvandi fyri at at kunna sum samfelag koma so trygt ígjøgnum hesa kreppuna heilsukreppuna sum gjørligt men mín spurningur til erhard joensen gongur upp á at tað hevur vi við markið veit eg tað djóðansin at siga um mann eisini ætlar at kanna tey sum hava koronapass tí í verandi stund so eru tað tey sum ikki hava koronapass sum skulu testast ókeypust við flogvøllum meðan tey sum koma við koronapassum sum kanska kundu hugsa sær at at kanna seg at tey slalu betala trý hundrað og hálvfems krónur er tað eisini við í í umbønini eta frágreiðingini sum er lagt fyri fíggjarnevndina
eina
takk fyri har formaður tað er tað er nei tann tann stutta svarið er nei tað eru generellar kanningar sum verða gjørdar á sjúkrahúsverkinum sum mann hevur biðið um eyðgrøtan til og altso tann parturin sum hoyrir til farsóttarnevndina sum farsóttarnevndini biða um tað kemur so tað var til viðgerð av torstein og tað kemur so út aftur í nevndini longu roknið við torstein tað vóru trær milliónir til kanning við markið í aðrar mátar eru ongar ætlanir um tað
nei takk
ja sær tað brandur sandoy takk takk frá formaður vit hava í dag grad brúk fyri einum semju um hvat gera vit við hesar koronakanningarnar tí at hesar koronakanningarnar eru við at sláa botnin undan undan landskraftsavninum og yvirhøvur hetta koronan sum er komið og hesar eg vil siga tað tann vantandi ella manglandi samskipanin av hesum ger at tað tyktist alt at flóta altso hvør hvør barnagarður í landinum og hvør hvørt ellisheim landinum gera púrasta sínar egnu reglur tá tað kemur til koronanismun eg haldi at hetta eftir hondini má mugu fáa stýringogvus niður og hví ikki hyggja eftir hvat mann ger í øðrum londum altso mann testar ikki meira enn ein fjórðing av tí sum vit testa í føroyum í danmark hvat er tað sum ger okum so serlig at vit noyðast at testa fýra ferðina so nógv í føroyum sum í danmark tað má vera ein grund vist at skal vera ein grund altso

erhardjoensen takk fyri hara formaður fyri meg at vísa seg so sær tað út sum um at tað er ein rúgva av koronakongum í føroyum í dag og tað verður bara rópt frá arbeiðsplássum frá stovnum fyritøkum testið tykkum testið tykkum testið tykkum eg haldi ikki a tað er neyðugt okur hava ja nú fara okur á tótta í seks hundrað túsund kanningar tilsamans síðan hetta startaði í í fyri hálvum øðrum árum síðani og eg veit ikkihvussu leingi okur skuldu testaokum afturat um okur skulu forseta í í eitt hálvt ár afturat ella eitt ár afturat men sum sum nú er so kostar tað so kostar tað nógvar nógvar milliónir um mánaðin eg haldi ikki a tað r rætt men okur hava so ongan reellan plan beint nú um hvussu og
vit skipa testingina framyur nei takk fyri ja takk fyri síðani er tað aksel v johannesen sum fær orðið
vit eru ein minniluti í fíggjarnevndini í hesum málinum og tað eru andstøðu umboðini pollareynatúgvu frá frá tjóðveldi og rutt vang frá frá framsókn og so eg sjálvur frá javnaðarflokkinum og vit taka ikki undir við eykatteykajáttanini og tað er iki soleiðis at vit tá vit hyggja efir sjálvari eykajáttanini ikki duga at skilja tað at nógva tísum stendur t eykajáttanin er neyðugt men í øðrum eykajáttan sum verður hesum vælskeiðum herpeint so haldi eg at andstøðan í fíggjarlógni er tikið undir við øllum onkuntíð havt okkurt broytingaruppskot og kanska víst á í álitinum at útreiðslurnar vaksa for nógv og for skjótt h men allíkavæl tikið undir við tí en nú hevur mannkanska meira á prinsipiellum orsøkum komun hatil at mann heldur at at hóast mann fleiri ferði evr ávara í í minnilutaáliti at útreisurnar vaksa ov skjótt og for nógv at tað ikki verið lurtað og tí hevur mann so heilt prinsipilt sagt ókey øhskal líkasa kum at vísa støðuna

men eg skal lesa álitið hjá minnilutanum minnilutin dugir væl at síggja at fleiri av eykajáttanunum eru neyðugar men man tíverri staðfesta at landsstýrið heilt hevur mist tamarhaldið á fíggjarstýringini tað sum fer fram í løtuni er fíggjarligt ábyrgdarloysi samstundis sum ófíggjaðir lættar og givnir á inntøkusíðuni so vaksa afturvendandi rakstrarútreiðslurnar hjá landskassanum við metstórari ferð hetta uttan at nøkur roynd verður gjørd at hálma útreiðsluvøkstrinum ella fíggja teir skattaðog avgjalvslættar sum eru givnir á inntøkusíðuni hóast hetta nehóast hóast hetta valskeiðið bar er hálvrunni so hevur samgongan økt raksturin hjá landskassanum við átta hundrað og áttaoghálvfjerðs milliónum krónum higartil tað kann takast við tá er tað tølini fyri fíggjarlógini í tvey túsund og tveyogtjúgu sumha roknar út frá eitt er at vøksturin á fíggjarlógini alt ov stórur men við hesari eykajáttan hevur samgongan bara við eykajáttannum í ár givið landsstýrinum heimi til at brúka yvir tvey hundrað milliónir krónur meira enn játta á fíggjarlóginum tá eru eingangsútreiðslur til koronu drignar frá eisini skulu vit minnast til at samgongan harafturat hevur givið ófíggjaðar lættar á inntøkusíðuni fyri hundraðtals milliónir búskaparráðið hevur fleiri ferðir víst á at haldførið hjá landskassanum er undir stórum trýsti komandi árini orsakað av broyttari aldurssamanseting tá landskassin ikki megnar at hava stór yvirskot tá samfelagskjólini mala við fullari ferð so er okkurt sum bendir á at hóttafallið fyri framman om politiskar skipan ikki tekur samar royggj og stýrið fíggjarliga á ein skynsaman og ábyrgdarfullan hátt tá tað kemur til hjálparpakkar ið eru eingangsútreiðslur og ikki als aftur vendandi útreiðslur hevur samgongan tvørturímóti víst seg at vera eitt sindur pírin tá samfelagið hevur verið heilt ella partvískt lukka niður orsakað á korona eru tað fleiri bólkar sum hava verið hartraktir fíggjarliga av tiltøkunum hjá landsstýrinum men ikki hava verið nóg væl loftaðir fíggjarliga av landskassanum eitt nú kann nevnast keytyringvinnan og tey sum liva av tónleiki tá náttarlívið tónleikafestivalar og onnur tiltøk verða avlýst eftir tilmæli frá landsstýrinum hevur tað við sær at tað ikki bara eru fyriskipararnir sum fáa ein fíggjarligan miss millum annað hevur keytringvinnan og tónleikarar eisini havt stóran fíggjarligan miss av hesum avlýsingum og eru tey als ikki ella í alt ov lítlan mun fevnd av hjálparpakkunum hjá landsstýrinum við omanførð nevndi grundgevingum kann minnilutin ikki taka undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskoti

eg veit væl at tá ið tað er sakt sum stendur í álitinum at tað er ein avbjóðing og tað er trupult at sita í landsstýrinum tí tað eru stórt trýst á útreiðslurnar oh longu nú tá ið búskaparáðið ávarar um broyttar aldurssamansetingar sum fara at koma so eru vit longu í tí og tað leggur trýst á millum annað útreiðslurnar í heilsuverkinum øh men vismann líka hyggur eftir hvat er tað sum hendir akkart í løtuni bæði í fjør og fyrr ári ella í ár og í fjør so vaksa útreiðslurnar í fíggjarlógini við góðum tvey hundrað milliónum tá samtykki fíggjarlógina men sum koma eykajáttanir bæði í ár í fjør og tað síggja burtur frá útreiðslum til korona upp á tvey hndrað miliónir afturat as tvey hudrað miliónir tað eru ein útreiðsluvøksur up einar fýra prosent í eykajáttan og tað er alt í verðini for nógv tað rokni vit bæði samgongu og andstøða kunnu vera samd um at tað er tað vaksar ótreislar for nógv og hvat kund ma so gjørt øðrvísi tað er øiliga trupult at altíð at siga akkurát hatta taðhv taikki brúk fyri men nógvar av grundgevingunu su sita fíggjarnevdina fólk ymi tlhoyringar so verður sagt ja men tað gjørdist dýrari enn mett tað gjørdist dýrari enn mett og hví hoyrir mann tað um tað ikki er fyrsta ein stýring hrá landsstýrinum sum sigur tað at vit hava eina játtan og tan játtanin skal haldast tit skuldu ikki rokna við at fáa ia eykajáttan tað skal naka heilt serligt til proe eykajáttan so er kanska biljin eisini í stovninum undir til at effektivisera og at stríðast fyri at halda játtanina ikki so stórur og tann ikki er tað at mann veruliga hvønn dag ansar eftir at man ikki brúkar meira pengar men ein játtan so verur tað øgiliga oftani dýrari enn mett og tað líka sum har sum eg kanska sakni og tað er ikki bara undir hesum landsstýrinum men eisini undir øðrum landsstýrium at mann kanska ikki í nóg stóran mun hevur stýrt tað nóg strant men fær mann til dømis aftur til fíggjakrepnan altso áðrenn tvey túundog tíggju og tólv kanska eisini sjálvtum han stór undirskot tá men tá var drógva spurdi mann rættiligani strangt og úgast kundi ikki vænta nakrað eykajátan og tá vísta sær eisini at stovnarnir vóru nógv betri til haldajáttanina tí teir vistu tað atso vit ku manglar pengar í sum mugu spara tí vit fáa i eykajáttan tað eftirlýsi eg eitt lítið sindur soleiðis at útreiðslurnar ikki vaksa sog skjót sum ter gera eitt annað sum eg eisini haldi at kanska landsstýrið ger í staðin fyri at raðfesta so gera tair líssindur við við við við at vea eit sindur snild tað er á íløgusíðuni tá mann sigur nú hava hesi her íløgurnar á fíggjarlógini so vit taka akkur at dømi nú so hevur ann gjørt eina raðfesting í oktobur til fíggjarlógin næsta ár minnist mæn ætt so er tað á leið fýra hundrað miliónirt íløgur men samstundis so kemur mnn niðan ena eykajáttan til setaskannar o trettan milliónir altso eg seks vikur nú vit byrja u nýtta ár hví setur mann iki in á fíggjarlógina skult mann raðfest tær trettan milliónar inni í teiu fra hundrað miliónunum men í staðin fyri so mum sagt ókey vit skulu halda okkum fýrahundrað miliónir so játtar bara pengarnar í ár á sovorðnin máti kanska ver eit sindur snildur fyri athalda fíggjarlógina nok sum pena kanst tú játtar mnn pengarnar í eykajáttan og tað sama eg vetikki um tað er tilvitað ella arbeiðið gongur so illani men við hbygninginum og játtaði sjeyogtrýss milliónir fyr í ár í eykajáttan øog nú tað árið er við at enda so sær tað út til at tað meira enn hundrað milliónir e brúktar í árinum alto að va ikki neyðugt at játta teir pengarnar at vit hava játtað teir pengarnir sum frá at játta tær fíggjarlógin næsta ár og tann mátan sær fíggjalógin næst ár penari út á pappírinum so tað er eisini mín mín áheitan á á landsstýrið at tá tað kemur til íløgur í staðin fyi at koma hann ofta niðan við eykajáttanum at heldur seta tær av á fíggjarlógini og so raðfesta tær inanfyr tei pengarnar sum hann heldur er rímiligt og ráðiligt at brúka á einum fíggjarlóg ømen tá tað er sagt enn einaferð eg veit tað væl at hetta er ikki lætt hjá landsstýrinum og hava sjálvur sitið har beint men tað er vussu ein áheitan frá andstøðuni at vit royna at stýra eitt sindur meira stramt ella ella ikki bara ella vit hava kanska mist tamarhald av útreiðslumvar

ngar fyrst pálla reynatúgvu ger so væl ja takk fyri nú las akselv johannesen áliti upp frá frá samdari andstøðu í fíggjarnevndini og eg má siga tað at tað eer eitt sindur løgið at sita fíggjarnevndini í hesum døgum tí atsum andstøðulimir so kennir tú eina serliga ábyrgd til at halda aftur tað plagdi ikki at vera gamal so plagdi mann sum andstøða at hava eitt sindur meir av luft undir veingjunum og spælað sær eitt sindur meir iv tølunum enn enn samgongan ger men men í løtuni er tað veruliga soleiðis at mann sum andstøða aftrar seg við at brúka pengar tí at tí at mannn er bangin fyri hvørjum hettar enda við so tað er tað er ein nokk so sjáldsom støða eg haldi eisini tað er øgiliga harmiligt at at samgongan tá ma tosar um breiðar semjur formaðuri hveri úti og víst á breiðar semjur at mann ikki brúkar mær orku uppá at finna tæir breiðar semjurnar um eitt nú keytringvinnuna tónleika og undirhaldsídnaðin sum vit vita er harðtragt av kokoronakleppuni tað er øgiliga harmur um tí
tí haldi vit veruliga rættu hondina út takk fyri
aksel johannesen ja júst tá tað kemur til útreiðslur viðtað kemur til korona altso bæði í heilsuverkinum og kanska eisini hjálparpakkar so haldi eg ikki tað er neyðugt at vera so so popírin eg knsni siga í tann mátan tí tað er eingangsútreiðslur og sum sum koma væl við tá vit biðja fólk gevast við einum virksemi og vinnuligum virksemi so skylda vit teimum eisini at at hjálpa teimum í jøgnum tað tíðarskeiði øh tá tað kemur til g haldi eg skal rósa samgongu meirilutan á fíggjarnevndini e ikki tí uttan iva hava vit tørv á einum setiskannara øhtað er eisin tað su e hav hoyrt í fíggjarnendini tann sum er nú er niðurslitin men sum hann vil tað í landsstýrinum set sær tær trettan milliónir av á fíggjarlógini altsu eg seks viku finnír í staðin fyriat hjálpa tær eykajáttan

ja so er tað eykun samelsen ja takk fyri harra formaður ja nú nevnir aksel ve johannesen hetta her við at mann plagdi at hækka útreiðslurnar á fíggjarlógini við tvey hundrað milliónum men nú kemur mann við eykajáttanum sum eru líka stórar sum allur útreiðsluvøksturin plagar at vera í eitt ár fyri nøkrum árum síðani tá tosaði mann nógv um at eykajáttanir skuldu vera útreiðslurneutralar tað haldi eg ikki mann hevur hoyrt nógv til hesa tíðina ikki tí at tað altíð er so lætt men visti mann ikki hevur sær tað fyri eyga so er tað ómøguligt so ætlaði líka at spyrja um etta her við hjálparpakkunum tað verður nevnt at mann er so pírin og keytring vinnan og tónleikurin tað vita vit at har er ein missur sum ikki er endur játtaður hevur viðgerðin í fíggjarnevndini víst nakað á at mann kanska ætlar frá landsstýrissíðu at gera nakað við atá
fáa teimum vinnuna
aksel johanesen eg haldi ikki onkur kan rætta meg um e mistaki menmen eg haldi ikki mann beinleiðis hevur fingið ta fatan í fíggjarnevndini at tað er nakrar ætlanir um um ítøkiliga hjálpa akurát teimum vindunum við hjálparpakkunum sum eru raktar av av niðurlukking í í ávísum vinnum men tá tað kemur har við eykajáttanum so er tað eftir hondini í noks nógv ár síðani tir fóru at sidur glið men akkurát aftur í tvey túsun o níggju og tíggjuog ellivu tað man kanska eisini sí at kassin var heilt tómur elatað sa ar illa til so gjógva øgiliga høgdupp í útverslunuo neutralitet eg sigði ikki manskan hava so festir tí tað kann gott koma onkuntíð at tað er hetta er veruliga neyðugt tá úð kemur óvæntað man kúo játtar pengarnar men tað blívur sostórar upphævdur at mann hevur altso tvær eykajáttanir frá landstýinuí hesum árini so báðar eru oman fyri hundrað milliónir hvør so blívur taðrættiliga nógvo
tað er for nógv heilt einfald
ja so er tað hegin zachareasen takk fyr hara formaður aksel johannesen varð inni á tí sum eg haldi er nokkso grundleggjandi tað er at tú gert eina fíggjarlóg og tann fíggjarlógin verður sjálvandi løgd fyri eitt ár og er púra samdur í tí at sjálvandi kann tað koma nøkur ting sum ger tað tú noyðist at gjer ina eykajáttan og so haldi man gera nógv for lítið av at finna atprøva at siga hvar skalt tú so taka pengarnar frá tað eri eisini samdur í menvisi mann hyggur eftir hesar eykajáttanini so sær mann tað at mann begina at diskutera nøkur ting sum tú kanst bíða við í nakar fáan mánaðir ennar fára eg nakar fáa vikur og tað átti at verið komið púra greið boð frá teimum sum sum skipa fyri at hatta har fer slettik niðan í løgtingið hatta har verður ikki tikin við a sínar eykajáttan tí hatta kannmann taka við undir einum íløgu altso vit hava fólk til at sita og stýra tí fíggjarliga bæði tá ð tað kemur til rakstur og tað sama til íløgur og eg haldi nógv for nógva tíð í løgtinginum tað er tað at mann kemur í tólvtan tíma at biðja eina eykajáttan ella sigur hetta er tað sumann skal og tað eigur mann at kr

ja ja eg púra samdur við jðins ariasen og tað er eisini s meirilutin í fíggjarlógini hevureinstrikað hattá cetisskannarar eg eri fult við fir athátta pengar til setrisskannara út frá tí visin niðurtikin tí vit mugu hava setriskannara esta hesir pengarnir av fíggjarlógini ato er seks sjey vikur til byrja nýtt ár sær fyi a koma á eyka játtan tá tað kemur ta ær tenstovnsloiðslur vistu tú tað árið og hálv runnu sigur g eitkihat núg manglar fimm milliónir í kunnuvit fáa meira pengar um enn fær meira pengar og tað hendir umaftur umaftur so eru ta eingir slekstrir seðlarnar tá ter vr fngu einum játtan fyrsta januar og sigur evetsk vat nú mugu vit stríðast vot halda játtahanna tí at tað er óneyðugt t arbeiði tí vit fáa meira pengar við stúvit að tørva tí tí sakni eg eitt boðskapur á ferð frá landsstýrinum út til leiðslurnar at útgavðspunku ikki vænta eina eykajáttan og tan tað er heilt heilt heilt serligt ogn
tit møguleikka at sæ tað frammanundan sat tær útreiðsla
bjørt samuelsen takk fyri eg kundi hugsað mær spurt akseve johannessen tí tað er slett eingin ivi um at her herher fossa far út altso her er eingi proppur í og tí kundi eg hgsað mær at spurt altso fleiri av sum játtaninir síggja út sum teir áttu at havt verið í fíggjarlógaruppskotinum sum aksel ve johannesen eisini vísir á altso er tað nøkur tekin um tað sum fíggjarnevndin sær at tað er bevíst at mann hevur planlagt tað so fyri ikki at hava so ræðuliga høga fíggjarlóg at mann so hevur skumpað nakrar útreiðslur framman fyri sær ella hvussu kunnu eykajáttarnar blíva so høgar seinastu árinum tað eru hvussur ábendingar um at mann hevur øgiliga vánaliga stýring á fíggjarviðurskiftunum fleiri staðni og tað haldi eg eri
øgiliga øgiliga álvarsamt og tað mugu allir flokkar ikki minst samgongan taka í álvara
asel joensensum mann tekur hvussu eitt dømi í hesari eykayjáttanslógini so legði mann fíggjarlógn fram fyrta oktobur o esær eykarjátan lógar fram sætta oktobur og her er ein ílega til ein setiskannara í herbeint hví er oninki við í fíggjarlógini sum legði fram altso eina viku frammanundan tað er nokk tímaspekuleraður í at fíggjarlóginat síggja pent út og vit fáa ikki vit vit eru samd um at raðfesta ta fíggjarlógini so koyra vit niðan við eykajáttan men tað er eisini upá einannan máta at fáa tey tølini sum á fera alment út vi at íggja pen út men satta skal tað betalast og sum landskassan skal betala so tað tað er eingin ivi um a akkurát har ítí førinum sum kal gleða eit sinur í tí í hinari síðuni so haldi eg at og her eru bæði samgongu g andstøða at nakrar útreiðslur til lógarbundnar útreiðslur summ løgtingið hevur skorið ín ávísan mun undir undir fíggjarlógarviðgerðini at tað vísir seg at hvørjum ári at tað er ikki haldpart og tí kemur tað við so eina eykajáttana út á heystið tí løgtingið hevur skorið meira enn tað sum kanska fyrisiturin skiljur at
at at tað einstøku økinum kom at kosta
ja takk fyri ø eg eri sosvit púra samd við við aksel ve johannesen í tí at ein skal endurspegla ta nýtsluna sum man metir mann skal brúka í inniverandi ári vist sikur síggja burtur frá koronakanningum sum i er ein óvæntað útreiðsla og sum alla tíðina hóttast sær eitt sindur undarligt so so eiga stovnarnar hjá landinum at vita tað at visti mann ikki heldur sína játtan jamen so hevur mann brot í eina lóg lógim sum eitur fíggjarlóg og kanska eiga stovnsleiðara runt um kringí skipanunum fáa tað at vita at mann eigur at halda landsinslóg landsins fíggjarlóg tí annars heldur alt uppat eitt sum eg kundi hugsað mær at at spurt aksel ve johannesen nú var hann inni á ter við hesun heri framfluttu íløgunum tað er ein stórur trupulleiki at tá ið okkara tá okkara íløgukarmir ikki endurspegla tað sumtað sum íløgurnar verða gjørdar altso tað er tað eru vera smáar upphæddir settar av til fróðskaparsetrið til tjóðpall og so víðari væl vitandi

ja hatta hatta er kanska galdarnir fyri allar allar samgongur at tað er kanska ósemja inni í samgonguni summi vilja raðfesta áveísar íløgur men teik semju um teir men so sjetman lakrar smáar milliónir ella fáar milliónir av so hvørki kunn búka so eitt til anna sigur altsoleiðis altso fýra fimm milliónir fyri at vísa at vit hava ein vilja men mann setar ikki a pengar av so tey verligar kostar tað er meira popolitiskt at flagga við einum øðrum enn enn veruliga at meina tað akkantað í hesi førinum sum hyggja eftir hyggja eftir fíggjarlóginifyr næstar so er tað meira enn tvey hundrað miliónir í inniverandi ári av ívirlógumsum iki verða brúktar og futtar til næstar sum bara at taka hotbygningin so koma hundrað milliónir ella yvir hundrað miliónir fluttar næstar og kom verð brúktar í næstar tí hóbúgving verður liðugur komandi summar hav hen geg upplígg fíggardeivdinum so tað kemur afturat sum útreiðslur í næsta ár men eg játti inníverða
ja takk síðani er tað jákup mikkelsen sum fær orðið
gersovæl takk fyri harra formaður erhard joensen formaður í fíggjarnevndini greiddi væl frá teimum broytingum sum vit hava gjørt og hvat annars hetta her uppskotið inniheldur tí fari eg ikki at gera so nógv burtur úr tí vit vita øll tað at í somu løtu at inntøkurnar vaksao tað er líkamikið um tað er hjá tí privata ella hjá tí almenna so fylgja útreiðslur við tað sóu vit í undanfarnu samgongu sum hevði eina ein útreiðsluvøkstur upp á millum seks og sjey hundrað milliónir og hendan samgongan kann prestera aftan á árið tveyogtjúgu er liðugt eina hækking upp á yvir átta hundrað milliónir er tað nakað sum vit kunnu gleðast um reypa um nei tað er tað ikki og tað er tí at útreiðsluferðin er ov høg og tað sum er allarringast tað er tað at tú hvørki sært hoyrir ella merkir nakrastami til at tað r nakar sum prøvar upp á at halda aftur og tí er ferðin so ógvuslig og hvussu koma vit burturúr hesum vissu vit vita í meirilutanum í fíggjarnevndini vit valdu at minka hesa eykajáttanina tí vit hildu har vóru ting sum vit kunnu bíða við til fíggjarlógin kemur og vit kritisera eisini gongdina sum ho er men vit taka undir við uppskotinum minnilutin sigur í sínum fyrsta setningi í álitinum í dag minnilutin dugir væl at síggja at fleiri av eykajáttanum eru neyðugar og so enda við tað síðsta setninginum við omansygur nevndu grundgevinginum kann minnlutin ikki taka undir málinum altso her eru skeivsymtomir tað er politikkur innií staðin fyri at vit sum samgonga og andstøða settu okkum niður og hugtu eftir hvussu kunnu vit fáa stýra viðurskiftunum hvussu kunnu vit stýra útreiðslunum á almannaøkinum heilsuøkinum og útbúgving sum og mentanin serliga tey trý økini sum standa fyri tí mesta hvussu kunnu vit finna eina semju um hvussu vit temja hesum villu hestinum tað er tað stóra takið tað er tað sum landsstýrið skal arbeiða við og eg fari at mæla til at landsstýrið ongantíð for skjótt fer at taka stig til at kalla allar flokkar saman at viðgera ikki fyri komandi ár men fyri tey kanska komandi fimm tíggju ár hvussu gera vit fyri ikki at koma út í einam álvarsama kreppu tá ið inntøkurnar fara at minka og tær fara vit eru ikki tiki normalar tíðir vit eru í dag tað er ónármála tíðir vit hava inntøkur sum vit ongantíð hava sæð fyrr ja eg má ikki gloyma at siga við tað í fantastiskt samfelag og vit eru fantastiskar rík men vit mugu ikki gloyma at tann dagin tað fer at ganga ímóti tann dagin í pelagiska tilfeingið fer at minka tann dagin ið laksurin fer at koma út íl trupulleikar og so víðari tað hava vit nakrar trupulleikar og teir blíva mega mega stórur vissi vit ikki hava kontroll á útreiðslu síðuni og tað er ikki ein uppgáva hjá hjá samgonguni tað er heldur ikki ein uppgáva hjá andstøðuni at andstøðan skær rós fyri at sum andstøða nú ikki bara í dag men í kanska altí hetta skeiðið hevur ávara um at útreiðslurnar eru forhøgar tað er stórt rós til andstøðuna tað eiga vit at taka við opnum ørmum sum samgonga og bjóða andstøðuni inn hyggja eftir hvørji sigmentir í almanna málnum hvørjir simentir í heilsumálunum og í útbúgvingarmálunum kunnu vit gera ni semju um kanska ikki alt men nøkur ting sum kunnu temja villu hestarnar sum vit ikki
og stýra í dag takk fyri at formaður ja tað er onkur viðmerking
hervur polstóttir fyrst ger su vælja eg haldi kanska at tað eru ein oppinbering sum jagu mikkelsen hevur fingið at mann hevur brúk fyri andstøðuni fyri at hjálpa sær at halda at hava stýra kassunum at núverandi samgonga dugir tað í øllum førum ikki eg hugsaði at spyrja jaku mikkesen or mann kanska kann útheypa eit sidur meira nú hava vit í tvey ár víst á at at tað ikki er tamarhald á fíggjarpolitikkinum hjá samgonguni og røðarin segði nakað um at eingin heldur aftur hvør er tað sum hevur ábyrgdina at halda aftur soleis at fíggjarpolitikkurin hjá landinum er
tóktandi takk fyri
eg fekk eitt ein spurning sum var ógvuliga politiskt látaður eg fari ikki at svara aftur politiskt eg fari at svara nøkuliga aftur og siga vit hava øll ábyrgd
bæði samgonga og andstøða takk fyri
so er tað uni rasmussen takk fyri ja eg kann vera samdur í tí at tað eru ógvuliga stórar útreiðslur men eg hugsaði tá ið jatmickelsen nevnir ella rósarandstøðuni fyri at átala um at mann brúkar for nógv so eri eg allíkavæl eitt sindur har at í mun til tey lógaruppskoti sum tjóðveldið og javnaðarflokkurin koma við so er tað øgiliga ógvuslig tøl sum tey ynskja at brúka afturat so upp á tann mátan so so dugi ikki ordilia at síggja at tað meinar s nógv við tað at mann brúkar for nógvar pengar men annars haldi eg at sovar sum íløgur att mann burdi broytt reglarnar við støðling ðtað blíva so ógvusligt tøl sum verða flutt fleiri ár fram í tíðina mann burdi gjørt onkrar broytingar har so at mann ikki kann
søla í fleiri ár frameftir takk fyri
hann var tað síðsta sum uni rapsen vísir á er í øllum førum nokk so langt batt sølingarnir høvdu eina vissa funktión tá ið tær komu men tað er sum uni vísir á uni rapsen vísir á at tað er blivið so ógvusligt tann fyrru partin sum uni rapsen var inni á tað tað er aftur kanska at fara aftur í sær politisku skotgróðirnar at nú trýman er gjørdi upp á andstøðuna tí at hon kom við eini røkka uppskot altso uni rasmussen rætti tí bara í dag hevur mann sagt útreiðsurnar eru of allvor høgar men mann vil hevur talað fyri at mann skal fara eftir meiri útreiðslu til keytringvinna og til alt tað sum vit koronu gera og so við har sum mann tosar upp á nógvar mátar og tað gera vit kanska øll við tveimum tungum í sama heysi men tað sum eg próvi at appellera til tað er at at um vit kunnu vera ósamt og nógv ting lat okkum so sum andstøða og samgonga fara saman og hyggja eftir hvørji ting eru neyðug at semjast um í eitt longri tíðarskeið soleiðis at vit ikki missa tamarhald
tað haldi eg at vit kundu gjørt og serliga vissu vit leggja politikkin
so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður tað er nú einaferð soleiðis at daerpolitikk vil fáast við og so tá mann tosar um sgravur og ikki men tað var nemliga tar sum uni rasmussen var inni á at bara tað eina málið har skal mann lækka inntøkunar hjá landskassan við hálvfems milliónum og eitt annað mál kostar øllum førum hálvtrýss kanska meir enn tað millum hálvtrýss hundrað og tað triðja málið var so hvussu nógv hendan her eina vikan kostar tað er alt gott mál góð mál men kanska ein tvey hundrað trý hundrað milliónir út á kassanum tað sum eg sakni kanska í hesum málinum visti man skal taka hetta prátið seriøs ta er tað kanska stendur í hensarim máli sum kostar hálvfems milliónir hvar skal mann fara eftir útreiðsluum ella skal hvar skal man minkta útreiðslurnar ella hvar skal mann so taka inntøkurnar frá u mann e øgiliga samdur ofta um man sal ikki brúka meir men man ikki er samdur um hvør skal betala og tað eru tvær síður av somu søk so so her brókur av nógvar tungur í í somu høvdum av av okkum
tá vit snakka um fígging takk fyri harrar
jac mickelsen harra formaður alt sum edvar jakobsen sigur er púra rætt men hon liggur í somu rillu statvekk tað sum vit hava brúk fyri støðan er so alvorlig vit mugu koma burturúr hesum her vit mugu koma burtur úr hesum politiska retarikkinum og hyggja eftir hvussu koma vit víðari hvussu kunnu vit finna langtíðar semjur um okkara førda búskaparpolitikk ein fortreyt er at koma burtr úr tí við at ikki at liggja og og hevði nærsagt at brigda hvørjum orðum fyri at tú segði hetta tussið hatta men lat okkum koma víðari lata okkum fáa ein politiskan retorikk sum ger at tað ber til át føroya løgtingi at gera breiðar semjur ikki minst um tey búskaparligu og fíggjarligu viðurskiftini vit hava brúk fyri tí og spurningurn er um vit hava eg halda ikki at vit ta góða tíð til at vit vet taka ikki tíð at drála og tí mín stagiliga áheitan á landsstýrið tak stig til at fáa semjur sum vara yvir fleiri ár

áhugaverdir tónar vithoyra á tingi í dag um breiða semjur vit hava hoyrt formannin í fíggjarnevndini tosa um breiðar semjur og nú er tað jagun mikkelsen jarnevndafólkaflokkinum summ tosar um breiðar semjur og onkursvegna kundi tað bent á at at samgongan er komin til ta niðurstøðu at at tað at koyra við halli í góðum tíðum neyvan er ein støða sum varar leingi eg haldi tey allarflestu vita tað at tað ber til í truplum tíðum eisini í samband við ger at koyra við halli tí mann hevur eina vón um at inntøkurnar fóra at kvinka uppeftir ella man yvir trý klárar at rationaliserað í samfelagnum soleis at mann fær minkað men øll vita tað at eitt samfelag kann ikki koyra við halli í góðum tíðum í langa tíð tað ber snøgt sagt ikki til tað gongur bara til til eitt dist so so kemur rokningin harpeint og oftani kemur honvið so mikið nógvari og stórari ferð at at mann hevur trupult við at atlofta henni so tað eru positiv tónar at hoyra frá frá samgonguni men samstundis má eg eisini siga at tað er eitt sindur trupult at fáa eyga á tær útrættu hendurnar so mann er komin til eina sannføring eina niðurstøðu í huglagnum hjá sær so er tað sjálvandi gott men tað skal nokk so nógv til afturat fyri at fremja tað í verki og egi segði havi sagt tað fyrr og haldi tað tykist sum ati tað tykist sum at eg ivist ikki í tí at allir flokkar vilja føroyum væl verja samfelagnum væl men tað tykist sum ati tað tykist sum stýringin tann samlaða stýringin av samfelagnum hevur ikki fullan áhuga hjá landsstýrinum eg haldi tað er ov lætt at mann sleppur ábyrgdarkensluni ella sleppur ábyrgdina móti samlaða samlaða samfelagnum tað sær út sum at samgonguflokkarnir koyra í trimum bólkum sambandsflokkurin fyri seg fólkaflokkurin fyri seg og miðflokkurin fyri seg og at tann samlaða stýringin v av samfelagnum ikki eru til staðar sjálvandi veit eg tað at korona hevur órógvað nógv eisini hjá samgonguni eingin eingin ivi um tað tað tað skal tað kann samgongan sjálvandi ikki læstast fyri men hinvegin haldi eg ati at tekin eru nokk so greið ta síðstu tíðina um at tað manglar ein stýring á teir samlaðu støðuni eisini viðvíkjandi koronafarsóttni signalini sum verða send út eru eru til at misskilja og og í nógvum førum stendur mant sbyrjandi eg kann bara taka eitt lítið dømi sum er við við kanningaskipanini sum hevur verið í sandoynni sum herður galdandi í meir enneitt ár knappliga ein dag ein fríggjadag so sigur hann bara nú er eingin kanning meir og hetta er samstundis sum eg fíggjarnevndini fái upplýst at mann skal hava mannskal hava meiri pengar til vega tí at mann skal halda fram ella økja kanningarnar og tað er eingin forkláring sum sigur hví landsstýrismaðurin biður um meira pengar til kanningar samstundis mann steðgau kanningunum í sandoynni so hví skal ein sovorðin es sóvert ivamál ein sorin spurningur standa opin í eina viku hví fáa vit ikki svar eg havi spurt um tað fyrr her peint bæði hjá landstýrismanni í heilsumálnum landstýrismannum og fíggjarmálum men vit fáa ikki svar tað er ikki nøktandi ein ein ein ein týðiligur ivi sum stingur seg upp í samfelagnum um eitt heilt ítøkiligt mál og landsstýrið klárar ikki at hava svar upp á ta upp á ta støðuna tað tað ber ikki til tað er tað er ein lítil isoleraður problematikkur sum samfelagið eigur at kunna svara uppá upp á heilt stutta tíð so tað gevur tað gevurtað gevur trupulleikar sum heild og og fyri at venda afturaftur til tann partin sum snýr seg um at gera politiskar semjur eg haldi tað hevur verið eitt ógvuliga kærkominsstig hjá øllum flokkum at fingið gjørt breiðar semjur millummillum flokkarnar tí vit hava øll ábyrgdina av samfelagnum so ella so tað sleppa vit ikki undan tað kann gott vr at vit spæla eitt sindur fanndangu tá ið vit sita í andstøðu í trý fýra ár men vit vita tað at tá ið tey trý fýra árini er farin so situr mann aftur í ábyrgdin igeg haldi eisini at teir stóru flokkarnir teir stóru flokkarnir mugu gevast at spæla tað spælið eg haldi tað er tað er fyr sovitt í lagi at teir smærru flokkarnir spæla tað spælið tað kann vera ein ein máti hjá teimum at royna at halda sær á lívið uppá men styrkin hjá teimum stóru flokkunum eigur at verða at gera langtíðar semjur fyri samfelagið har sum mann bindur seg til hesa fíggjarligu loysna fyri samfelagi á hesum økinum á hesum økinum á hesum økinum eitt sindur sum jagun mikkelsen eftirlýsi at fyri ávís sigment í samfelagnum gera vit breiðar semjur forlík sum tey kalla tað aðrastaðni og so veit mann tað at uttan msu situr í andstøðu til samgongu so hevdu bundið teg til at hetta her er ramman fyri hetta her økið tey komandi árini mn tað krevur sjálvandi eitt gott og sterkt og drúgtútgreiningararbeiði av teimum mettu útreiðslunum men tað er eisini ein spurningur um atfinna semjur um inntøkurnar tí tað ber ikki til soleiðis sum hendan samgongan hevur gjørt har sum mann í ein ávísan mun hevur avmarkað inntøkurnar men samstundis letur útreiðslurnar spola avstað uttan nakra stýring tað gongur ikki í longini so ger mann semjur pá tvørsav flokkunum um andstøðu samgongu sá má tað eisini vera semjur sum snúgva seg bæði um inntøkugrundarlagið og útreiðslugrundarlagið tað er tað er tær fortreytirnar sum ein oghvør samgonga hevur at at dystast fyri eg haldi at tað er øgiliga ppírið eg haldi tað er øgiliga pírið av samgonguni ikki at rætta hondina út móti andsstøðuni í tí stóra spurninginum sum var uppi at venda til fyrstu viðgerð av hesum hermálinum hjálparpakkarnir til keytring vinnuna til tónleikarar og til undirhaldar smáir tættir í í tí poelitska samfelagnum sum vita eru ógvuliga hartraktir av koronakreptuni summir kanska píndur og aðrir kanska týndir altso tað eru so smáir pengar tað snýr seg um í hesum førunum og sum vit vita eru bara eitt tíðaravmarkað skeið at eg skilji snøgt sagt ikki hví ið samgongan ikki velur at fara inn og gera eina semja um tað vit vita tað í vár í samband við koronapakkanur sum var tá vóru eisini onkrir tættir sum vóru eftir eitt nú ørkini í í í í í reykjavík men tá valdi mann at fara inn og siga veitst hvat hetta er so mikið spesifikt hetta er ett so mikið lítið og viðbrekið øki í samfelagnum men sum vit hava brúk fyri at vit velja at hjálpa hesum aktørunum í eitt tíðaravmarkarskeið soleisat man vónar at støðan í batnatekningin at koma fyri seg aftur tá ið eitt hálvt ár er far ell eitt ár fari hví ikki gera tað saman við við við keytringvinnuni við tónleikarum og við undirshaldarunum hví kunnu vit ikki virðismeta og viðurkenna tey virkseminu sum havandi týdning fyri okara okara samfelag eg haldi tey hava ómetaliga stóran týdning og kanska serliga í einum tíð sum hesari sum vit vita er tyngjandi fyri fólk sum vit vita er møssom og krevjandi og so framvegis nettupt tá hava vit brúk fyri at hava onkrar av teimum gyltu løtunum sum fáa okkum at flenna sum fáa okum at syngja sum fáa okum at dansa sum fáa okkum at gleðast so hví í samgongan ikki æftur hondina út tá ið vit onnur gera tað tað er fyri mær óskilligt og at sparka bóltina aftur til eið landsstýrið sum ikki hevur havt hugflog til at finna loysnir á søkinum altso eg dugi ikki at síggja evurstaðfestr at mann ikki klárar at gera nakað so hevur landsstýris sagt pass vit vit dugi iki hatta her ella vit vit kunnu ikki hata ela vit finna ikki eina loysn og tí átti fíggjarnevndin ella politiska skipanin løgtingið at funnið semju um at siga vast hvat hatta málið loysa vit hatta málið loysa vit og hatta málið loysa vit tí vit hava brúk fyri at loysa so hóast signalini frá samgonguni eru eru hugalig at hoyra um breiðar semjur og alt gott um tað jákut mikkelsen og onnur sum hava verið inni á tí so sakni eg at síggja handlingarnar av teimum orðunum tað kann vera at at tað er so tíðliga enn at mann ikki hevur ordiliga vant sæð við at at flyta seg frá orðunum til at handla men men hinvegin haldi eg er upp á tíðina at vit byrja at at tosað betur saman í politisku skipanini óansæð hvat fortíðin einaferð hvat ið hvør hevur gjørt í nítjan hundrað og hálvfems ella tvey túsund ella tvey túsund og tíggju ella tvey túsund og tjúgu so haldi eg tað at vit sum politisk skipan mugu fáa greiðar karmar kanska eini fimm ára karmar fyri høvuðsøkini í samfelagnum tí hvussu ósamt kunnu vit vera um heilsuverkið hvussu ósamd kunnu vit vera um almálaverkið hvussu ósamd kunnu vit vera um og vit vita at taðeru tey økini sum fylla allarmest í á fíggjarlógini so vissu vit kundu megna tann tað trupla kynstrið at gera langtíðarsemjir forlík um tey trý stóru økini so etavit vonað nógv ikki bara fyri okum sum politisk skipan óansaman við sita í samgongu til avnstøðu men so sanniliga fyri allar teir brúkararnr sum skulu kenna seg tryggar og væl
við okkara samfelag takk fyri formaður ja so er tað viðmerkt
rbjrtakk fyri ja ógvuliga samdur pálla reynatúgvu sum vit vísta á líkasíða an hjálparpakkan fór ígjøgnum so eru nøkur dóttirnir millum og tað eru tey sum pollareynatúgvum nevnir keytringvinna og tónleikavinnan men tað er eisini at røða smærri vinnufyritøkum sovorðnar sum hava sovorð serlig sløg av útreiðslum sum ikki akkað passaðu inn í tær lógargreinarnar sum vóru og gmann veit ta tað er sovorð mann kundi havt broytt mann ei verið fleiri ferðir og við eykajáttanum og mann kundi havt komið niðan aft við onkrum av av pakkunum endurnýggja tæir broytt tær eitt sindur eg veit ikki orliga hví mann ikki vil tað men eg ætlið at spyrj at pollareynatúgvu um hetta við at ti góðu tónar um samstarv um fíggjarætlan men kann pollareynatigu siga at lýsindur um tað ábyrgd mann situr við tá ið mann situr við fíggjarmálinum og situr í einari samgongu í mun til at tryggja at fíggjarætlanirnir hanga saman og at búskapurin ikki fer fullkomiliga av
tós sum tað sær út til
pállareynatúgvuja eg haldi vit skulu sjálvandi øll vera varin við at mála hin grábeintá veggin óansað um vit sita í andstøðu ella um vit sita í í samgongu tí vit hava øll ábyrgd av samfelagnum eisini tá ið vit sita í avlnstøðu tað læt ongantíðva vera um tað men tað er einki ivast í at høvuðsábyrgdina av samfelagnum hava tey sum stjórna og tey sum sita og umsita fíggjarmál sum vit tosa um í hesum døgum og tað altso tann fráveran av felags ábyrgd sum eg upplivi í løtuni hana havi ongantíð upplivað fyri politiskuskipanin eg havi ongantíð upplivað isum fíggjarnevndarlimur og veruliga aftra meg við at at eggja til at brúka nakrar krónur har ella nakrar krónur har ella nakrar krónur har tí tað er veruliga støðan um mann sita y í løtuni mann torir ikki at yvirtrumfa fíggjarliga sum andsstøðulimur í dag tí mann veruliga hugsar altso hvat er heta h fyri ein gongd og vit sum eru í politikki í dag vita tað at mann skal ikki so øgiliga langt aftur til at samfelagið var heilt á knóranum so so so mann skal veruliga
verður at taka ábyrgdina í álvara takk fyri
so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður nú fekk eg at vita frá jakod mikkelsen í áðni at eg lá í somu rillu eg veit ikki hvat tað so er politiskt tað tað kunnu sæ onnur vardera um fólkaflokkuinhevur ofta kanska havt eitt sindur skeptiskt fyri hvør mann skal taka pengar frá men at brúka plagar ikki at vera eit problem og tað er tað sama hjá tjóðveldi tað sum eg hugsaði um tað er tað at mann hevur eitt uppskot pá hálvfems milliónir um eitt annað millum hálvtrýss hundrað milliónir frá tjóðveldi tað e tvey mál men tað stendur einki í teimum uppskotunum um hvussu tað skal fíggjast annars ella hvør skal fáa minni í hesum samfelagnum og eg eri stolstavu liggi somum rillu tí at eg havi verið ne ne búskap í nógv harrans ár og eg haldi at t fyrimyndarlistu samgonguni klárar at korona tí vit betaltu eitt lánd aftur uppá einan ferð man seks milliard sum vit ikki komu at brúka so at okkurt av
havt gjørt rætt takk fyri harra formaður
pállá reynatúgvu takk fyri eg veit ikki um tað er skiljari visn vísi edvu jacobsen á tað ati at tað helst eru tveir mátar at at føra politikk uppá forpliktandi politikkur har sum tú bindur teg til semjur tað merkir eisini at tú noyðist at skrúva eitt sindur niður fyri hátalarunum og fyri signalunum og so framvegis men men visi mann visi mann ikki fær nakra oyra yvirhøvur at vakna hjá eitt nú samgonguni so kann mann sum andstøðupolitikarar fáa eitt sindur fríari hátalara tað er kanska tað er kanska har tað liggur aftu tá kann mann velda út o tá kann mann gera uppskot hendan vegin og gera uppskot til handanvegin men eg má siga altíðeg havi altíð sæð tað sum ein stóran fyrimun at serliga tá ið mann situr og valdið at kann mann gera semju við andstøðuna um ávís viðurskiftir so er mann vunnið ótrúliga nógv tí mann sleppur undan ein øgiliga stórum parti av óljóði í skipanini og tað er kanska tað er kanska tað sum
sum hugsað verður um takk fyri
so er tað bjarni hammertakk fyri formaður dreingin yvir mær breiðar semjur altíð eru góðar men tað virkar sum at nú ynskir samgongan breiða semjur nú útróðsluvøksturin er farin yvir átta hundrað milliónir altso vit hevur sligið allar koyrdir útróðsluvøkstrið tað virkar eitt lítið sindur sum um nú skeiðir hálvrinni at samgongan vil hava andstøðuna eittlandasta at dálka seg fingrarnar við sær vanlukkuligu stýringini sum hevur gingið fyri hjá tað síðstu tíðina og sjálvt um samgongulimurin nú faktiskt nú endiliga er vaknaði og síggi at tann gongdin sum er nú koyrir landið beint út á eggini tá er tað eitlanastað ikki so øgiliga lokkaðandi at fara inn nú og gera bara eitt sembur
eg veit ikki takk fyri formaður
takk fyri formaðurin til bjarna hammer eg vil siga tað egeg skilji væl hugsanarháttin hjá bjarna hammer men samstundis má eg siga akkurát sum er at mín ábyrgdarkensla móti samfelagnum føroyar eri so mikið stór at eg skal fegin fara inn í semjur sum kunnu bjarga støðuni hjá føroyska samfelagnum heldur enn at skula standa út mtil næsta val og og og og jupla um at tey gjørdu alt skeivt og vit eru boðið upp á alt tað rætta eg skal fegin fara inn og gera breiðar semjur fyri at finna skilagóðar loysnir fyri samfelagsrakstrin tey tey komandi árini men eg vil siga tað at tað er eisini freistandi at spæla tað traditionella andstøðukortið tí vit minnast øll í síðsta síðsta síðsta skeiði alo táhvussu táverandi andstøðan fór við samgongu sum sat tað var háfossar úr landskassanum háfossar úr landskassanum altso niðurgerandi vendingar í langabanar sum vit saktans kundu kopiera nú tí tí støðan er absolutt ikki góð í veruleikanum er tað ein stór fallittarklæring at vit í dag tosa um at fáa endana
kan røkka saman við so góðum tíðum takk fyri
so er tað erhard joensen takk fyri hara formaður púra samdur pollarenatigu e ha her við at at at spæla fornermaður og stilla segveran krók og siga tað eg vil ikki ddálka mær hendurnar ú tí at nú er støðan so og so eg havi eg havi ongantíð trúð upp á blokkpolitikk yvirhøvur og serliga ikki nú hvar ið samfelagið er blivið so komplekskt sum taer hvar ið serliga almanna heilsuverk eru blivin so kompleks sum tey eru og so er tað so er tað henda eldrabylgjan sum er yvir okum hon kemur ikki um okur hava havt fyri vanum at siga hon kemur on tjúgu ár hon kemur um tretivu ár nei hon er her nú og hon verður kraftiðari um tíggju ár og enn og kraftigari um tjúgu ár so tað ber slet iki til í einum modernaðum samfelagi sum okur trasalt eru at føra blokkpolitikk longur og standa og banga hvønn annan í høvdið fjórða hvørt ár og siga b bu ð bbu tað ber sletiki til tað okur eru

ja eg eri púra samd við erhard joensen eg upplivdi sjálvur sum sum nývaldi borgarstjóri á sandi at at yvirtaka eina kommunu sum hevði millum seks og sjey skuldi altso hvat skuldi eg brúka tað til hvat ið onnur høvdi gjørt frammanundan altso eg varð nývaldur tað var bara eitt at gera at tað var brmarmar fara til verk og siga e veist hvat vit mugu royna at skapa eina framtíð burtur úr burtur úr teimum rúkandu toftunum og tað haldi eg eisini eydnaðist eð ein ávísan mun tað kundi altíð verið øðrvísi tað kundi altíð verið betri men men tað er nú eina tann møguleikin vit hava sum politikari tað er at liva á lívi í dag og frameftir vit kunnu sjálvandi vónin at vit læra av tí sum er fari einaferð og at vit ikki detta aftur í tær gravirnar men okara møguleiki sum politikari tað er at virka í dag og frameftir og vit hava ongan
møguleika um dagin takk fyri
so er ta sen takkfyri hara formaður pállarenatigu var inni á nógvum øgiliga interesantum tingum haldi eg og tað er eisini sum tað verður sagt av so nógvum altso takið er at stýra útreiðslum altso vit muga vera samd um tí vit kunnu vera samdur tí vt vit hava ongantíð havt so stórar inntøkur í føroyum sum vit hava nú bæði landsskatturin kommunuskatturin og og partafelagsskattur og sovíðari tøkugjald og og og tilfeingisgjald og sovíðari og harvið trúgvi eg at tað verður ringt at leggja meira gjøld á vinnuna sum so vissu hvussue vse skulu hava vinnuna til at at at vaksa uom mennast og tí haldi eg at tað eri tað er ein avbjóðing í sær sjálvum og eg eri samdur við tí at tað er kanska nógv for lætt at koma og biðja um ein eykajáttan altso visi tú sum sum leiðari og sum sum myndugleiki ikki markerar at tað er ikki bara nakað sum tú gert so fært tú tað bara tað er for lætt og tí blívir tað so sum tað blívur og tí er tað ikki gott nokk men inntøkurnar eru so mikið góðar í dag at tað verða ringt at

ja takk fyri ja eg haldi føroyska fólkið er heilt fantastiskt at taðn klárar at at skaffa til vega so nógvar inntøkur sum sum tað ger í løtuni má mann siga tað at tað er ótrúligt at at tað skal bera til hjá politisku skipanini at eta upp allan tann inntøkuvøksturin tí hann er heilt heilt framúr góður tað má mann siga tað er øgiliga fá samfeløg tey síðstu tíggju áruni sum hava klárað at skapt tað av inntøkum sum sum okara o borgararog okara vinnulív hevur skapt men tað vísir smæg at at at tann samlaða stýringin hjá politisku skipanini hon klárar strætt yvirhøvur ikki at fylgja við inntøkuvøkstrin í veruleikanum er tað soleiðis at sjálvt um vit hava fantastiskan inntøkuvøkstur so klárar politiska skipanin at syrgja fyri at vit hava ein upp aftur størri útreiðsluvøkstur og tað er ikki ein tað er ikki ein ein ein møguleiki upp á sigd altso tað ber ikki til bara at blíva við at fara in inn á bankabókina ot taka út ot taka út ot taka tak út vit mugu fáa ein samanhangandi rakstur í tí dagliga føroyska samfelagnum og har hava tað eina stóra avbjóðing og eg at siga frá mítt viðkomandi eg eri absoluttsinnaður til at fara inn at tosa um breiðar semji
mær takk fyri ja síðan er tað sirið stenberg sum fær orð
fyri harra formaður tað er altíð eitt sindur trupult tá tú kemur út árið og okur vita gott at óforsett ting kunnu henda og tí hevur mann sjálvandi hendan her møguleikan við at koma við einari eykajáttan ne eg haldi at hendan var eitt sindur eg vet kkimankan iga út á propertión hon var hvussur hvussur so rættiliga nógv størri enn tað man eg vani við at eitt ting kann henda sum til dømis tað sum verður víst á her at at skannarin brotnar tað er faktiskt tað ein eykajáttan er roknað til altso at tað hendir eitt annað óforseytaðer faktiskt tað mann skuldi hjálptað fyrst og fremst tí tað er nakað tú ikki kann planleggja men restin kanst tú í ein stóran mun planleggja og tó tað kann altíð henda okkurt í lopiðaárunum sum ger tað trupult men eg haldi at her er farið rættiliga býtt eg haldi t at ein av fíggjarnevndarumboðunum segði í fyrstu viðgerð at her eru so nógv grundtøl at tað virka sumdi vera einum ynskilisti hvat vilja fólk hava og tað er ikki gott okur síggja tað at raksturin er hekkaður við tilsaman yvir átta hundrað upp ímóti níggju hundrað milliónum og tað verður tað verður brúkt yvir evnir so knma so kann mann venda tí sum mann vil men mann brúkar meira enn mann hevur og tað verða givnur nokk so nógvir ófíggjaðir lættar taðn eina var tann stóra broytingin sum bleiv gjørd í pensjónsnískipanini sum tók haldføri úr og tú mann eisini verað her uppi og sagt frá samgonguumboðnum at tað veit manna mann hevur gjørt men mann hevur ikki gjørt nakað við tað og okur síggja hetaher við at kvotur verða fiskaðar uttan uttan um tilfeingisgjald eingin uppboðssøla og so víðari so eg haldi at tað at førora politikk er ikki bara at brúka pengar tað er eisini at fremja fremja nýskipanir og fáa semjur yvir ár sum eisini kunna gera tað at okur fáa haldføri í og eg dugi ikki ordiliga at síggja at tað er so nógv a tíð í løtuni tað er undirskot á fíggjarlógini tað vita okur og raksturin blívur við at hækka eg veit ikum eg fái tíð at tosa fyri landstýrisfólkunum sum fundast á fremsta benki men hetta er einasti ferð eg havi havt við eina fíggjarlóg at gera har eingi spariuppskot hav verið og eg veit eisini at tað er ópropulert at koma at spara í uppskotinumen eg havi ongantíð upplivað fyrr at eingi hava verið øll tey umboðini frá samgonguni sum hava verið her uppi hava sagt at tey halda atitað er ikki stýring á fíggingini tað hava øll sagt tað er eingin sum hevur sagt nakað annað og eg veit gott at at tað er trupult og eg havi eisini sjálv staðið her og og biðið um pengar tí tú mangla í og ta verið verið við bál og brand og tá hava tað ikki verið hesar her upphæddirnar vð so tekur heilsuverkin út omann biður um sjeyogtrýss komma níggju milliónir biði mann um eg haldi eg bað um sjey millum sjeyogtíggju tað eina ferðir ne eghaldi egvar tríggjar sum dagin í kringvarpinum forsvaraði tað og tað var asinsk kríggið her inni um tað og eg mátti seta avmarkingarverk uttanlandsviðgerðini tí mann mátti ikki brúka fyrr en mann hevði fingið játtanina og her biður mann um sjeyogtrýss milliónir og mátta ongar avmarkingar sett í verk og okur komu til trýogtjúgunda novembur so eg eit kki hussu mann lukkast at brúka tað ella um tað longu er brúkt men að tað er í hvørfall haldi eg ein rættiliga stórur spurningur akkurát tað sum sum eg hevði ynskt at at fíggjarnevndin hevði tikið hædd fyri oman á hetta her liggur eina eykajáttanina umboðina afturat upp á sjey milliónir til koronukanningar so tað kemur afturat hesum her so tað er rttiliga stórar giftur kann mann siga tað er ein av hasun her útgiftunm afturat sum eg haldi man ikki kann ordiliga planleggja ogtaðer hat ter til serstaka sjúkrusheilivág tað kann vera komið okkurt nýtt produkt á marknaðin ll eitt anam sum á taka tað haldi egr í lagi men restin haldi eg ikki er visti vissifimmoghálvfjerðs milliónir samanlagt mangla innan fyri bara heilsuøki okur komin út til trýogtjúguna trýogtjúgunda novembur so haldi etta er sera sera undranarsamt at mann ongur avmarkingar av nøkrum slag hevur verið noyddir at seta í verk

tá ið seinasta samgongu skeivar runnið tá eri eg eri ikki iva um tað at ein grund til at okur tapti valið og tey sum sita nú og vunnið tað var tí at mann koyrdi ein øgiliga harðan retorikk sjálvandi eitt var við fiskivinnuni men tað var eisini hett her við at tað var inki skil á pengunum at tað bleiv brúkt fornógv og pengarnir háfossaðu altá tað eg dámi ikkiat brúka hasi orðini men eg haldi atað er nógv sum burdi farið her upp og sagt umskylda við við okra fyrrverandi fíggjarmálaráðra fyri tey orðini sum blíva brúkt tá tí visi tað var at brúka nógv

tað er so tað eina og so ætlaði enda bara við einum stuttum og tað er tað eg haldi at boðskapurin er øgiliga forvirrandi sum kemur út samstundis sum mann biður bæði í hesi eykajáttanini og í tí næsti sum liggur inni um eyka pengar til koronukanningar so síggi okur at umboð fyri samgonguna og fyri landsstýrið t fóri út og siga at e haldi ikki neyðugt at kanna meir altso tað mann sigur fleiri ting í einum at antlin má mann siga at okur kanna okur biðja um pengarnar sum siga øll tað sama ella sig mandi slutt ta tað taðv púra púra forvirra fólk úti í samfelagnum um um mann skal kanna ella ikki og ner um mann skal sáttarhald ella ikki og nær um mann skal koppseta og ikki og sovíðari tí mann tosar við fleiri tungum tað haldi eg er øgiliga trupult fyri borgararum at skilja altso so man má p á einlana máta tað mánn tikið eina støðu sum homá halda fast í tí takk fyri
fíint
tað løga jacobsen eina viðmerking ja takk fyri tað øeg hugsaði nemliga hetað her sum siri stenberg kemur innan við at tá ið tá y tosa við kleivdum tungum tí at samstundis sum hann sigur tað er so stórur tørvur á eykajáttan til koronukanningar ogso er tað samgongufólk sum siga men ta erda yvirhøvur neyðugt við hesum koronukanningunum og eitt av samgongufólkunum minis er rætt tosaði um koronu kongar so eg hugsi at spyrja at siri stenberg hvussu tað hongur saman við at somu fólk sum siga at kanska erta yvirhøvr ikki neyðugtvið øllum hesimkanningunum so siga ja ja men nú mugu vit bara játta tað sum yvirhøvur skal til til koronukanningar at tosa við ja kloyvtær tungur hvussu kvassi sir stenberg heldur um a samgongana
sera soleiðis takk fyri
syristemberdtakkfyri harra formaður ja eg haldi at tá ið mann er í einari kreppu og mann skal kommunikera boð út til fólk inna heilsukreppu sum okur hvørfalla at veri í í í rættiga langa tíð so kann að gott vera mann eg við at fara yvir í ein í ein eina fasiait meira stabil tað má mann so eisini diskutera men tað viktigasta tað er tað at tað koma ein tíð og boð út at øll siga tað sama og gera tað sama og at mann ikki so var iva um tað sum myndugleikarnir koma við og eg haldi tað er tað sum sum eisini er nokk so vandamikið tí tað skapar eisini spjaðing ímillum fólk og tað haldi eg ikki er gott fyriokkara samfelag so eg haldi tað at mámá mann má velja hvørj strategiin er og har havi eg so eisini all tíðina hildið tað at at mann eigur eisini at hava alt løgtingið við í tí øsoleis at mann ið felag kann melda út hvat mann stendur fyri og og hvat mann ætlar at gera tað sum tær nú so hava okur akkurát líka nógvar strategiur sum okur hava samgonguumboð ella
blála meir takk fyri
síðani er tað bjørt saman saman takk fyri tað sum eg haldi nokk so umráðandi at at fáa viðgjørt í dag tað er tá ið mann sær at tað onkur vegna er er systematiskt er at yvirfór brúk og sigur stevnbøgvar inni á teg nú at tað kann vera ábendingar um at mann hevur longu brúkt pengar sum ikki er játtaðar frammanundan í øllum førum tá mann skal hava so stóra eykahjáttan so seint í árinum tað má blíva øgiliga trupul at brúka so stórar upphæddir hesa stuttu tíð sum er eftir á árinum so eg ætlaði at spyrja siri steenberg um hvat hon sær fyri sær at mann kann gera fyri at á sjónandi samgongaborðdið kanska læt frá sær við sum ikki klárar at gera nøkur inntøkuuppskot ella nakrar sparingar ella effektiviseringar men men hvat sigur steinberg heldur at mann annars kundi gjørt fyri at lata upp upp á hetta skjótast gjørligt tí hetta er alvorligt og hetta eigur eingin at kunna liva í so sum tað fyrigongur beint
nú
syristenberg takk fyri harra formaður ja eg veit gott at tað er trupult at stýra og okur hava eisini verið verið her og biði um eykajáttanin í í okra tíð me eg haldi bara at her eru upphæddirnar eru so stórar at at í í einum sovorðnari støðu átti mann at kallað flokkarnar saman og hvørfa formennirnar at viðgjørt hvat mann ger tí at tí at vist ta mangla hálvfjerðs milliónir í ein mánaðar eftir av árinum altso so so veit eg ikki ordiliga hvussu hvussu mann fer t at hanga saman eitt er tað at eitt ting brotnar ela itt landa tað tað er so tað men tá ið te rakstrar pengar sum venda aftur komandi ár tað verður hvørfall heilt ótrúliga trupult og fyri ikki at siga hvussu trupult tað verður hjá teimum sum koma aftaná altso hvussu skalt tú gera í næsta ár vilst tú ikki gera nakrar strævningar yvirhøvur í ár skuldu allir hesar her pengarnirso eisini upp á fíggjarlógina sum liggur í nevnd nú gott nokk vista er ein skannara brotnar tað kemr ikki fleiri ferðir men skalt allar raksturin uppá komandi ár so ser fíggjarlógin kor far heilt heilt øðrvísit
sutenna og genú takk fyrija k síðan er tað kailia holm johannesen sum fær orðið
gersuvælharra formaður úheldi e at eg skuldi taka orðið tí at ærv tosað so nógv um breiðar semjur og tað sum eg setti mær fyri beinanvegin ta g setti meg í stólin tað var at byggja herðavnir á teirmum sum vóru frammanundan og tað var ætlanin frá tvey túsund og sekstan sum eg sjálvur tók undir við og so høvdu vit nakrar nýggjar raðfestingar eisini og eg havi aldrin tosað um andstøðusamgongu tá tað kemur til heilsumál og vit hava havt nakar fínar fundir har úti við allari trivnaðarnevndini og eingin hevur verið gloymdur hvar ig havi fingið uppakg frá øllum tingunum um nøkur viðurskiftir sum vit ætla at gera betur og tað vil siga at eg føli faktiskt at eg havi havt eina óalmindiliga góðan uppakng úr øllum flokkum til tað sum e hent á heilsuverkinum og tað eru tær breiðu semjurnar má mávara eftir tá ið tað kemur til eitt nú heilsumál og øll vistu at eg fór at blíva a ein dýrur drongur í í í í heilsumálum tí at tað var tað sum sambandsflokkurin lovaði til valið sambandsflokkurin lovaði veljaranum at vit ætlaðu at raðfesta hundrað og tjúgu nýggjar milliónir og tað var fyri at lyfta sjúkrahúsverkið upp á eitt nýtt støði av einari glærargrund bleiv eg valdur til uppgávuna eg veit ikki hví men upá tvey ár hava vit fingið raðfest umleið trýss milliónir fyri at lyfta sjúkrahúsverkið upp eisini við nøkrum ktskipanum soleiðis at vit fáa nakrað ordiliga registreringar at stýrisil í fimtan og tað er nógvir pengar at stýri tað er tað virkligani og eg eri púra samdur at vit skuldu hyggja eftir útreiðslupartinum men samstundis mugu vit eisini hyggja eftir inntøkupartinum tað eri eg so púra sikkur uppá og eingin hevur biðið um hetta her vælsignaða virus eingin hetta hevur verið ein forferdiliga vánalig periota og tað fingu vit inn frá høgru og eingin hevur planlagt nakað sum helst hetta er ikki til at planleggja tí at tað útviklaði seg so nógvar vegir og fólk blíva eisini ótrygg av at vit siga nøkur ting sum ikki vísa seg at halda og tað er tað sum fólk eru deyðatroytt av eg havi sagt tað púra opið ærligt vit hava tosað um nøkur ting tá ið trýss prosent vórðu koppsett fýrs prosent varð koppsett nú var tað tveyoghálvfems prosentir koppsett yvir tólv ár so skald mann lata upp aftur aftur og vissu tað gongu forleingi harra formaður so missa fólk álit á skipann og siristenberg var inni uppá og segði tað at boðskapirnir mugu ikki vera ymiskir tað geva eg eini púra rættíð í fleiri førum hava boðskapini kanska verið nógv forógreiðir koyriplanir sum er tað síðsta tr ferðsluljósini tað er eitt heilt konkret mál tað er hetta her við testingni á ellisheimum sovorðið ha har stendur í koyriplanum at visteera koronapass so pljóðist mán ikki at testast men vissi allar føroyar fara í sjálvsving ellisheimi fyri seg skúlar fyri seg so blívur eitt reint anarki og tað er tað einasta sum ikki má henda tá mann hevur kristýring og tað næsta sum má henda tá iðman hevu kritistýring tað er tað at mann sjálvur hevur ræðisrætt yvir tað lóggávu sum mann hevur krisikstýring og tí er tað neyðugt nú tosi við royndir sum leiðari tí er tað neyðugt at tann sum hevur ábyrgdina eisini situr við lóggávu íverkinum at mann ikki ringir itt land so hvørt skipið er við at søkka tí at tú má ikki ringja land tí eru vit noydd til at yvirtaka farsóttarlóggávuna ongantíð ov skjótt føroyingar skulu bestemma føroyska krisistýring sjálvandi eitt land sum ikki megnar sína egnu kriststýring tað er ikki eitt land og tað nyttar einki at rópa fræftasta bonki jú hug vit skulu hava alt vit fáa ongantíð men vit eru noydd til at taka tað praktiska soleiðis at fáa gjøgnumført tað og tað er tíð at vitsiga ikki alt í senn vit minnast við sakførarvirkseminum tá ið vit fóru inni á yvir á autevesatiónir tá fóru allir sakførar føroyumspagat eingin vildi yvirtaka tá kom mann fór in á autevisatiónina so lat okkum ikki gera tann sama feilin einaferð afturat við farsóttarlóggávun lati okkum gera tað so smidligt at vit yvirtaka farsóttarlóggávuna uttan nakað vit taka hendur saman andstøðusamgonguna at vit eru noydd at stýra okkara landi í criisikstýring sjálvi og tað er landstýrsmaðinin heilsumálum til landsstýrið tað eru allir flokkara á tingi sum skuldi standa aftanfyri tað tá i tað er kristírin tí at tað mugu ikki koma ymisk signalir út so at tað var tey fyrstu og tað var tey orðini hvui at siga so at eg vóni at vit koma væl ígjøgnum hetta framhaldandi eg dugi eisini at síggja tað at fólk bóa troytta av hesum so her
neyvuleiki má til takk fyri ja so er tað nakrar viðmerk
mrkingar fyrst er ta pálla reynatúgvu gersovæl takk fyriformaðurin ja g eg eri púra samd við kali oholm johannesen at at í kreppustýring so er týdningarmikið at mann hevur fatur í teimum røttu amboðnum men eg haldi at tað er eisini galdandi í tí vanliga samfelagnum altso tað er einki sum forðar enini at at hava fatur í teimum røttu amboðinm el á tólinum til at stýra einum samfelag í vanligum tíðm altso tað er líka týdningarmikið at mann klárar at stýra í vanligum tíðnu sum man stýris í kreptí ein lítlan ítøkiligan spurning tað verður trupulleikar við kanningu í sandoynni í sambandi við saalsigna koronukoronaviðurskifti hvør er orsøkin til at samstundis man biður um meira pengar til at fáa gjørt kanningar so steðgar mann við kanningunum í sandoynni og kunnu vit vænta at tar vara uppafturtiknar
sambandið skjótast hjørni takk fyri
hava at mann fær farin eina praktiska loysn má mann kannar sandoynni oonkur annar eisini rópt út h eg haldi at vit slu passa eitt sindur uppá haldi eg sum sjúkrahúsverk áðrenn vit seta kanningarstøður upp í øllum bygdum í føroyum at kanna frískfólk men vit hava eisini nakrar resursur við mogu taka knguna av tað eru aðrar diagnosir tað eru onnur sjúk fólk sum eisini skulu hava ina viðgerð vit mugu ikki missa fokus men vit vilja gera alt fyri at vit kannast nógv sum møguligt og vit hava heimsmeti í í løtuni harra formaður og vit síggja út til at bíða við at hava heimsmeti í testing og so er spurningur sum løgtingið hvussu leingi eg mann vil brúka teir pengarnarteir resursurnar tí at tað verða broytingaruppskot og tað kemur eisini broytingaruppskot til kanningar millum aðru triðju viðgerð til eykajáttanina tí at vissu vit blíva við at testa tvey trý túsund ug dagin so sigur tað seg sjálvt at tað kostar
pengar takk fyri
ja so er tað rutt vatn takk fyri at nú var landsstýrismaðurin nokk so víða so mann bleiv inspireraður í í fleiri ættir um sum at siga men men tað var at hevur við pengunum sum landsstýrismaðurin veit at vit í framsóknum eru eitt sindur ansin um nú hevur landsstýrismaðurin oftani sagt hettar her at at higartil hevur mann raðfest trýss milliónir men ætlað sær at brúka hundrað og tjúgu innan fyri vælferð er tað eingin kunstur at brúka hvørki trýss ella hundrað og tjúgu milliónirmen eg veit væl hvat tað er landsstýrismaðurin ætlar men kann hann ið søgist heilt yvirkipa í puntum siga hvat mann hevur fingið fyri hesar trýss milliónar og hvat mann sær fyri sær tær næstu trýss milliónar skulu brúkast til altso hvørji økir er tað mann
raðfestir ítøkiliga takk fyri
vistu vit taka viðgerðartrygdina ruttvang so er tað nakað við nøkur ktskipanim sum mann eri noyddir at raðfesta soleiðis at øll eldri fólk it eplisheimum báða memedisineraða skeivt vit gjørdu eina kanning í hjá boðanesheimunm har fýrs prosent av medisinum var skeivt tí eru vit noydd til at gera nakrar skipanir tí eru vit noyddir at gera nakrar skipanir sum tosa saman apoteksverkt ellisheim og sjúkrahúsverkt soleiðis at allar medisin forbrúk fyri gjøgnum tar samu kanalurnar soleiðis at vit medisinera rætt tað er ein grundleggjandi treyt fyri eitt heilsuverk eitt sjúkrahúsverk í tvey túsund og einogtjúgu tað vil siga har fara longu teir fyrstu tíggju til fimtan milliónirnar og vit hava eisini gjørt tað at ktfólk skulu vera har úti soleiðis vit rikistrera so at vit fáa bíðilistarnir almennar soleis at vit fáa bíðilestar fyri diagnosir soleiðis at vit fáa gjøgnumskikt heilsuverk ella sjúkrahúsverk tað eru nakar av teimum síðan fóru vit tit til sálarfrøðisviðgerðina til dømis tað var eitt lítið mál tríggjar milliónir síðani hava vit sett meira av til eisini sálarfrøðishjálp so tað er nakað við viðgerðartrygdu at gera alla vegin í jøgnum tað erog vit skul ikki brúka pengar tbara fyra at brúka pengar púra samdur
ja takk hera formaður so er tað
beint elevu jacobsen sum fær eina viðmerking ja hara formaður ja eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin tað er eitt skriv komi síggi eg e síggi eg undir hesun her málinum átjanda novembur er koma í skriv frá heilsumálaráðnum viðvíkjandi hetta her við koronukanningum og og har verður sagt tað er sera trupult at meta um hvussu podingarnar hátta seg í seinastu sjey vikurnar í árini men niðastu tí skrivinum stendur sjúkrahúsverkið metur at tørvur er á minst á sjeyogtjúgu komma níggju milliónum krónum til at fremja podingar seinna hálv ár á landssjúrahúsinum taðvilsiga fimtan komma níggju miliónur krónur meira enn upprunaligu eykajátaumbønini nú var landsstýrismaðurin inni á hesin her við at tað fer at koma eitt broytingaruppskot millum aðrir triðu vikir eg eri ikkií fíggjarnevndini so eg veit einki um tað men eg hugsaði at spyrja fær landsstýrismaðurin sagt fær landsjúkrahúsið at hava størri tørv á eykajáttan og hvussu stór hon veru eg vetik um landstýrismaðun fær

lanstýrsmaður sum fær orðfur gersuvælformaður óalmindiliga ringt at planleggja men teir hava koyrt trý sinarið er upp tríggjar milliónir eru tað besta sinariið tíggju milliónir ru tað næstbesta signarii átjan milliónir ru tað tripesta sinarið so tað er bara at velja øtað er bara at velja hvat tit vænta tá ið positivur viljað seks velja hesar tríggjar milliónirnar og blíva skuffaðir so tað er sum hann sigur so tað so verður millum gangið út frá tað verður tíggju milliónir men ikki heingja mí eintretta desembur tí at tað gekk ikki andan ú hin vegin tí hetta er næstan ómøguligt at planleggja hetta er óalmindiliga ringta planleggjan hvussu nógv testa seg

dsamdurso fer na viðmerking ger su væl ja takk fyri harra formaður ja sjálvt um hetta er ringt at planleggja so so er tað so er tað kanska ikki so ringt at siga hvør skal hava eina stýring á hesum ella hvør hvør hevur ábyrgdin av hesum ella hvussu tað verður stýrt øhh mann hevur ger ymiskar skipanir fyri ymiskar stovnar hvør einasti stovnur í landinum ø ger í samráð við pál weihe sínar egnu reglur í samráð við pál weihe verða egnu reglar ásettir inni á hvørjum einastum stovnum eg haldi atharrin eigur at taka eitt prát við tai røttu viðkomandi og og forklára fyri fólki at vit í hesum samfelagnum mugu hava eins reglar á teimum stovnunum sum vit hava um tað sku vera barnagarður ella ellisheimb ella hvat er tað so er vit mugu hava púra greiðar reglar soleiðis at tað ikki kemur bland í at ein ein reglu r galdandi einastaðni ein annar onkr aðrastaðni ein konkretur spurningur til kaleu johannesen hvør tekur støðu til at vit skulu
sum vit anda
jatakk so er ta kaileoholm johannesen ger suvæl hvit hava brúkt farfetarnevndina so hevur landsstýrið gjørt nakað vit hava fingið eina sovrna skipan við ferðsluljósi nú og e øgiliga einkult er tað tað sum g ikki skilir hana hasika aldrin fara at ganga ir um vegin h og har har er tað soleiðis at tú testar teg ikki áðen tú fer til etesheimt tí tú kanst gott vísa koronapast tað stendur í tennum almenni tilmælin um so ein føðingardagur ella ei jólafroðkostur hevur nøkur serlig serlig bhó so er ta ikkitey almenni tilmæli tað er bara tey almennu tilmælini sum løgmaður hevur koyrt út tað er einkin onnur alu
komin filmal
ja takk sorda jens gariasen sum fær ei viðmerking ger so væl takkfyra hara formaður nú komið landstýrismaðurin inn á fleiri áhugaverd ting nn hann tosar um hett her við raðfestingum ahvat hann hevur g sambandsflokurin hevur raðfest í sambandi við valgið og so víðari og alt gott um tað nú vigjør háttar ein eykajáttan og hon er innan fyri hjá øllum landsstýrisfólkunum og nú kemur so landsstýrismaðurin í í heilsumálanum upp og og greiðir frá sínum tingum og tað skal hansa hvusu havst takk fyri menaltso í sambandi við eina eykajáttan haldi eg ikki at mann tosar um raðfestingar tað tekur mann við í tá ðman eg ger eina fíggjarætlan ha og eg haldi eisini tað at tá ið vit tosað um korona so haldi eg tað føroyingar hava klárað seg væl í sambandi við korona og vissu vit nú sótu og tosaðu um pengarnar sum it skulpa brúka til korona so var tað øgiliga onkum men vit tosa um so øgiliga nógv onnur ting sum eg haldi at mann eigur at stramma upp í landsstýrinum soleiðisar at vit ikki sita og diskutera so stórar upphæddir og

jatak gersvæl kenjohol johanesenja eg veit ikm eg havi sagt eit sindur óklárt með a asr raðfestingarnar er ikki eg sleppi ikki at raðfesta sum lansturi mær á eykajáttan visti tú skalt gera raðfesting so skal tað vera á fíggjarlógini og tað haldi eg havi verið reglarnir sum hava verið nokk so greiðir allan vegin ígjøgnum nú var tað soleiðis at setiskarnarin brotnaði og og og og tað er eitt eitt sindur sum ein sovorðnin forformatjorstøða at mann mann fær hann at fungera fyri at fáa sjúklingar ígjøgnum og tí bað bað mann eisini har um at fáa setiskarnarin á fyri at fáa fyri ikki at brúkaso nógvar pengar upp á reperatiónir men vónandi kemur hann so á fíggjarlógina
stein fyri hann bleiv tikin av eyðgróta
takk so er ta joannes joensen fær viðmerkin ger su væl takkfyriharra formaður ja tað e eit sindur órógvandi ella forverandi tað ta eftir sum mann snakkar um beint nú tí kalea sigur at mann ikki skal ikki kanna seg ov nógv ella hvussu er ikki óneyðugt men eg veit tað hvussu sum brarne sandoy var inni á at tá man er tildømis á skúlum ella dagstovnini hvat eg skal vera so fær mann boð um at kanna seg tvær annan dag og fjórða dag og kanska sætta tað eisini skal vera fyri at koma aftur í skúla so visimann ikkiskal kanna seg men alíkavæl sendra heim at kanna seg so gevur tað so er tað mótsatt hvussu er instruktun mann fær so eg hugsi meira tað at visti mann tekur samstarv við kommunurnar um hvussu mann kann gera tað tær hava fólk á staðnum so fær mann kannast runt alt landið og so kann mann skipa tað nógv betur enn tað at alt vístir seg at vera ovbyrjað sum nú er so nú tí tay úgmæli seg um at mann ikkiskal kanna seg tað heldur ikki á stovninum tað veit eg tí har
kaman boð um at kannas takk fyri
jatakk ger su væl kalio holm jhansen ja men men tað sum eg royni at siga tað er tað at vit hava nøkrar almenn tilmælur altso akkurt ot ferðslulóg tú koyri fýrs er so fer ein ungu maðurin á oyggjarvegin hann koyrir hundrað og tjúgu er tað politi sum hevur problemið ella er a hesin her ungi maðurin sum hevur problemið tað er tað sum eg spyrji um tí at tað er aa viktigt at fáa sagt tað her einaferð afturat at tað vit mugu tosa við einari rødd og tað er ferðsluljósini sum eru galdandi og tað er at lesa upp á tað og so at uppferaseg eftir tí sum er tað alment galdandi hvat ið temperamangspurninguri hjá hvørjum einkuldum stovnsleiðara um hann er bangin fyri eina virhusi ella hann ikki bangin fyr virhusi nei men vit mugu ylgferðslureglunu fylg ferðslureglunm fylg ferðslu
regluna ja takk
siristemberg sum fær ei viðmerkin gersu væl takkfyri hara formaður ja eg haldi at tað at løgtingið klárar at standa saman um heilsuverkið er positivt og tað er gott ø tað slukkvur forseta við meg ætlaði spyrjamær ther við pengunum heldur landstýrismaðurin at fíggjarstýringin er í lagi nú nevndi onkur her at tað kemur eitt broytingaruppskot afturat millum aðru triðu viðgerð er tað rætt og hvussu nógv er tað uppá og skulu kur rokna við at tað sum verður játtað nú eisini skal upp á fíggjarlógina tí at ein taðtað er øgiliga lítið av sn er sum íløgupengar til dømis nógv avhesunum rakstur skal mannrokna við at tað skal eisini upp á fíggjarlógina tí at hon skal jú eisini út hyrir frá um nøkur
dagar
hanseakfyri harra formaður vissu vit ætla at testa aftur í næsta ár tí korona so kemur aðat kosta so so havi veg noyd til at fáa tað á fíggjarlógina fyri næsta ár tað er eingin eingin ivi um tað og tað er altsum tíðir upp á tað at fyrsta januar so er hetta ikki forsvunnið hetta virusið tað er alt sum tíði upp á tað so at tað verður gussur altso heilsuver ikki brúkari hundrað og tjúgu hundrað og tretivu hunrað og fjøruti miliónir m mánaðir harra formaður sirka ha og og medisinútreiðslurnar serstakar heilivágur ferðup ta kapatentur fær nøkur patentur fara út altso o tað er ein útreiðsla sum hevur verið urafturvendandi ah men elnars ja koronuútreiðslurnar eg roknieg við verða verandi uppi á nakað framyvir eg haldi at tey tey skulu tasta seg sum føla sær eitt ella annað og sum hava verið saman við onkur positiv restin hví skulu tey tysta seg

ja takk so er ta steffan klein poulsen sum fer viðmerking ger su væl ja harra formaður eg eg minnist so heilt har tað var um tað var mars ella apríl síðsta ár tað stóð vit her og viðgjørdi korona teir fyrstu hjálparpakkarnir og mann visti egentiliga ikki hvat mann viðgjørdi mann visti ikki hvat var í vænti og tað hevði ein boðskap í øllum tí har har eg ikki visti hvat mann skuldi siga men tað var tað at latið okkum ikki stað okkum glinda upp á hetta her og í dag vita vit nógv meira um heta her og vit máta hvørt snikkuprikt smittuna og deyði við korona og so ranm ið tæir øgiligt fokusa á korona samstundis sum nógv onnur ting dett í bakgrundina og og eg haldi tað eg við til at skapa einum eitt í samfelagnum túsund tans av frískum fólkum fara at testa seg vist tú tosa við summar familjur so ertu summi børn smábørn sum eru bangin fyri at doyggja við korona ar at kjansurin er so evirka lítil so eg hevi bara hug at spyrja landsstýrismann um ikki eg endaði akkurát har at vit hava start okkum blind upp á korona

ja tær gert so væl tær liva johan johannesen eg havi verið úti við at vit yvirtaka farsóttarlóganina og at vit fara at knýta sálarfrøðing til okkara farsóttarnevnd so at mann fær diskuterar nemliga akkurát tað har hvussu avleiðingarnar eru fyri at sita fyri at koyra ungdóm og børn í settarhaldi í tíð og ótíð og tað gleðiligur er hent at farsóttarnevndin hevur nú heilt ein fund fær tey hava tikið tað sum eg havi sagt upp á orð og tikið tað upp á orðið og nú var tey heitt á felagið fyri sælurnar at fáa ein sálarfrøðingin eisini so at mann fælterar hvat avlendingarnir eru at vit fara upp á hendan mátan við menniskjum við børnum við ungum tí at vit mugu ikki siga við okkara ungu fólk ella okkara børn at nú hevur t smittað ommu ella abbavit mugu heldur ikki tað er eingin ivi um at hetta er ikki bara ein viruspandemi hetta er eisini mína ræðslupandemi og tað er nógv av tí er púra púra órækinevnt men tað skal takast á morglitaltso tað er ein milluvegur har tað sum tað er syngilig eg gráti hvørja ferð eg hoyri at mann syngist at hoyra at andláta

ja eg eg skilji væl og lat ongan ivar ør um tey skilji væl at hetta er ein avbjóðandi støða bæði hjá landstýrismannimi heilsumálunum og hjá landsstýrinum sum heild tí hetta eri hetta er absolutt ikki eina ynskistøða stjórna og undir undir sónum treytum sum korona hevur bjóða sjálvt ein ein ein kanska fjeppin samanrenning av einum av einum samgongu sum rennur seg út í eisvoritoriskuggj tað er einki stuttligt altso fyri allar teir bjørtu dreymannar manno hevur um hettar og hattar og so verður mann líkasum verður alt feiga av borðinum tí at tað er ein púrasta nýggj dagsskrá sum hann ikki sjálvur er er hærriyvir tað tað er tað er væl skilligt allar tær frostratiónirnar ogalt tað men eg haldi nettugt tá ið tað er ein kreppan so hevur mann so er tað týdningarmikið at mann fokuserar mman brúka sína orku so væl sum yvirhøvur gjørligt bæði tá fíggjarormann hevur men eisini ta mentaluorkuna mann hevur og at mann ikki byrjar ati atsleingja óneyðug ting í eysturvestur tú er tí at hugsavna seg og fáa gjørt tær strategiirnar sum skulu til fyri at halda fólk trygg og og vælbjargaði tað sum eg haldi mann hevur sæð tað síðstu hálvu ári frá landssýrisnum síðu

uppgávulyndi har sum mann ikki veit ordiliga øhvørja kóð skal mann hvørja kós skal mann hava hvør skal hava ábyrgdina av av av tí boðskapinum sum verður settur út frá almennari síðu so eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at mann fær mann fær líkasum tikið í í træðrina aftur antil staðfesta at að taðer ikki so stórur trupulleiki sum tað hevur verið og so geras strategiur í fátil ella at fáa fáa rætta upp upp á teir boðskapar sum verða sendir út tí tað er einki ivaðust í at fólk eru øgiliga forvirraði í dag um hvat er tað rætta at gera tað at vit síggja tað at hvør stovnur ella hvør fyritøka hevur sín politikk sum kanska sletts ikki samsvarar við tey tilmæluni sum eru komið frá landinum tað er hvussur tekin um at har er ein mismakkj millum tað sum mann ynskir skal vera a kommunikera út til fólk og og borgarar og tað sum mann sjálvur heldur seg er kominikerað út eg havi spurt nú taka hetta her sum eitt lítið dømi uppá hvussu trupult tð er at at blíva klókrupos viðurskiftini altso eg so siti sum fíggjarnevndarlimir í løgtinginum í dag eg havi spurt fyri í einar tíggju dagar lat okkum siga sjey havi eg spurt bæði her tinginum og í fíggjarnevndinum hví ið mann gavst við at gera kanningar á sandoynni hví tær so knappliga komin afturí aftur ein dag og hví tær knappliga eru komnar aturí aftur í dag og hví tæð kanska steðga aftur í morgin lómur hví kann mann sum tinglimur sum fíggjarnevndan li ikki fáa eitt fakligt svar upp á tað eg spurdi landstýrsmannin aftur nú fyri eina løtu síðan og to svarir men mann kann bara øll kunnu ikki lata seg kanna so framvegis tað er ikki tað sum eg spyrji m eg spyrj um hví velur mann at steðga við kanningunum í sandoynni og hví koma teir so knappliga aftur í aftur altso tað mán vera ein frágreiðing til okum borgarar og serliga okum sum var at demokratinum nær demokratiina í sandoyni harsum mann fær eina skilaliga vitiliga forkláring upp á hvat er tað sum e hent vist tað eru sáttmálaviðurskiftir sum er óavkláraði so er tað eisini í lagi men man mán kunna fáa svar í løgtinginum upp á hví er støðan soleiði sum hon er at mann hevur kanningar viðhvørt og ikki kanningarviðhvørt tað má kunna bera til at fáa svar uppá nakað so einfalt sum tag og bara tað at tað bleiv við at standa sum eitt lestsignal sum man ikki ordiliga fær svar uppá tað skapar átta tað skapar órógv

visi mann kann visurmannhevr kunnað kannað seg í sandoynni í eitt heilt ár hví skal mann so ikki kunna tað frá hesum degnum altso kanningarnar vera teir somu tað er bara tað at so skulu vit tvætlandi um skopin á fjør við ungum sum eldri

størri smittuvanda tí tær skulu ant til bussar ella umborð á teistan ella okkurt triðju ella oklurt sfjórða tað ga svarið hevði verið at mann kom í einum einum væl undirbygdum svari sum hann fekk frið og sátt um um um ta ótrúgvu støðuna anættup hetta eg hadi tað e eitt skúladømi upp á hvussu kommunikatiónin hevur verið í sambandi við koronu viðurskiftini at tað er alt for nógvir leysir endar eg haldi ikki tað var tað at byrja við men tað síðsta hálva árið hevur tað verið øgiliga trupult at navigerað í teimum tilmælunum sum hava verið eg sigi ikki tað er æt lætt men tað er avgjørt rætt at hava tey viðurskiftini so góð sum gjørligt serliga í krepputíð

sum heild haldi eg at at landsstýrið hevur roynt at gjørt tað sum skal til men eg haldi eisini at soleði sum støðan verður ú tá seinnu tíðina so eigur mann at at vera meir tilvitaður um hvønn boðskap mann ætlar sær at senda og eg haldi heldur ikki ati at tann boðskapurin sum verið rundan um landsstýrismannin í mentamálum har ið har ið tað er ein spurningur um mann verður koppsettur ella ikki koppsettur tað er mær líkamikið og tað frælsið skal hann eisini hava tat vera hela ikki men tað sum vit mugu bara vita haldi g í sambandi við tann spurningin tað er um hann heldur tey tilmælini sum eru gjørd um sáttarhald tí tey eru sett og eru galdandi fyri okum øll tað eru universl bæði fyri landsstýrisfólk fyri tingfólk og fyri øll onnur fólk í føroyum og tað má løgmaður ella landstýrismaðuri í heilsumálnum ella landsstýrismaðr í mentamálium sjálvur svar uppá tað er spurningur hevur hann hildið sáttarhaldsreglurnar sum eru galdandi fyri
gjøgnum øll takk fyri ja takk eg við gent holt fyri tingfólkvar ug við at ta er altso ein onnur viðgerð av eykajáttanin ul viðgerða tað er ikki ein viðgerð av koronutilmælum so eg vil heita á tingfólk umat halda seg til málið sum er eykajáttanarlóg fyri oktobur so er tað
viðmerkingar tað er siri stemberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er ein relevantur spurningur í sambandi við t skal koma eitt broytingaruppskot inn vistu r pengar sum manglar í sandoynni tað veit eg ikki men eg haldi at tað er í rætt at mann spyr hví at kanningarnir í steðgaðar í sandoynni eghaldi mann eigur at hevur krav upp á svar hví so er og eg haldi heldur ikki taðer í lagi at fólk skulu a fara at ferðast til havnar á háveturi sigla báði ung og gomul tað haldi ikki líkjist nøkrum tað bleiv øgiliga skjótt skipað fyri ókeyps koyring í tunlinum fyri at fólk kundu kanna seg tí mann veit at skjót atkoma til kanning eisini kann vera fyribyrgjandi og sjálvandi skulu tey fólk sum búgva í sandoynni á somu møguleikar men eg veit heldur ikki annað en tað sum he ver í miðlunum um hví tað er steðgað tað haldi eg helur iki eg nøktandi

ja takk ger s væl patarenatygvur takk fyri eingin væntar tvistú býr í ein meiri fjarskotnum øki so væntar tú ikki at millimetrarrættvísi men tú væntar ikki dundrandi órættvís og í hesum førinum snýr tað seg lsæg um at mann hevur møguleikar fyri t lata seg kanna vit hava ikkisandoynni ikki havt møguleika fyri at lata okum kanna hvønn dag men men tað er ógvuliga rímiligt at tú kann fáa gjørt eina kanning í sandoynni at tú ikki nýtist at fara til havnar ella ella onkra aðrastaðni at gera ta kanningina tað tað er tað haldi eg mátti vera ittminstakrav vit mugu ikki gera so stóran mun om okara borgarum at vit ikki duga at síggja at at tað er bæði
tímiligt og rættvíst takk fyri
ja takkusso skal eg vit brka singer o væl ja takk fyri harra formaðuri nú hoyrir mann at tað er so viktigt at tað er ein linja í øllum snær við koppseting og testing og so víðari tí ljóðar tað øgiliga bagvent at mann knappliga skal steðga á sandoynni at mann skal senda fólk av oynni fyri at verða testaði eg eg kenni ikki tey lokalu viðurskift men eg havi hvussu eri hoyrt at honborð á teistanur verður mann troystur saman har er ikki nógv pláss so at tað kann ikki vera serliga gott fyri smittuvandan vilsi tað er so og tá mann nú tosar um hvussu nógvar milliónir við brúka upp á testing so dugi eg slepki at síggja at mann í gásayguni ikki skal hava ráð til tað á sandoynni tá ið tað er ímóti øllum øðrum greiðum linjum at mann steðgar har
ja takk ger
æljakk fyri formaðurin øja eg eg veit heldur ikki um tað er tað at mann ikki hevur ráð altso her verður biðið um pengar og tað um ónatúrliga nógvar pengar til til kanningar men men framvegis er støðan tann at vit vita ikki hví og tað haldi eg sjálvsamt at sa ía einum so upplýsting samfelag aftan á tíggju dagar at mann ikki kann vita hví mann steðga við kanningunum hvítareventúelt byrja aftur til vildarliga ein dag og so framvegis tað her er einki at goyma ht er einki at fjala altso visti mann hevur tørv á meiri pengum til hetta endamálið kom við onkrari frágreiðing soleiðis at borgararnir fara viðs um at hetta her er eitt tilboð sum framhaldandi ver í sandoynna eg kann siga frá mítt viðkomandi eg haldi at að er púrasta burturvið at flyta øll fólkini til havnar sum skuldu til kanningar tí at tað var fungeraði ógvuliga væl sum tað var staðsett í sandoynni og varð ein hóskandi eitn hóskandi nøgd av tænastu til teir borgaranr sum hava
og teir vórðu væl nøgdir við tað takk fyri ja takk so verður næstur at røða brandurszando ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal royna at halda meg til evnið tað er í sambandi við hesa eyka fíggjarlógina øh nú er hatta bidni biðin o nógvar pengar til koronakanningar og eg havi hoyrt ati enn ein umbøn er um at koma niðan sum allarhelst kemur at hækka útveiðslurnar til koronakanningar við nøkrum milliónum og tí er mín spurningur til landsstýrismannin ella landsstýrismenninar sum eru í í í í tinginum í dag altso er tær eru tað kanningarnar sum eru í sandoynni við í øí tí í tí píljuni altso ætlar mann at kanna í sandoynni ella ætlar mann ikki øh tað er soleiðis at eg havi gjørt mær tann ógmaggað spurt meg fyri millum annað hjá ellisheiminum á sandi har sum mann har sum mann áleggur løgið nokk mær mærsoeg haldi tað er øgiliga løgið hetta er at mann áleggur at afturat tí teimum ferðsluljósunum sum sum alment eru samtykt ella komin út frá landsstýrinum so áleggur mann at mann skal oman á tað hava eina test sum er áttaogfjøruti tímar visti mann skaln sleppa inn at besøkja sína ommu ella sín abba ella sín sín mamma ella sínum pápa altso og og og nú noyast nú noyrðast tey sum búgva har suðuri nú noyrðast tey nor til havnar at at kanna seg visti tey skulu innan inn at søkja sína ommu ellápa altso eg haldi ati eitt ella annað stað landsstýrið haldi er komin væl burtur úr tí hesum hesum koronatilmælinum øvistu vit hyggja aftureftir men seinastu tíðina er tað altso farið út at sigla tí at vit hava ø eina støðu í dag har hvør stovnur í sínum lagi ger tínar egnu reglur og tá ið eg spyrji inn til hví hava tit nú gjørt tikra egnu reglur umframt tað sum er tilmælt so siga tey jú vit hava verið í kontakt við við við polweihe og samráðan við poul wihe so hava vit ásætt hesar her reglarnar lokalt tí at í tí økinum lokal økinum var opinbært nógv smittað altso í sandoynni forroldsvíst til restina í føroyum hevur tað verið nakað smittað og tí heldur mann fast við at tú skalt hava test afturat tað er tað sum eg havi fingið uppspurt frá rætta viðkomandi og tað kann bara ikki bara til at mann í eini samfelagi tá mann hevur nøkrur almenn tilmæli nøkur førslu almenn tilmæli sum eg haldi landsstýrið er komi væl burturúr hetta her stig eitt stig tvey stig trý tað er fínasta ordan men so mugu vit eisini syrgja fyri at øll sum eru í sum samfelagnum yvirhalda hesar leiðreglarnar heilsumálaráðharrin má út at siga við fólk at tað eru altso hesar reglarnar sum eru galdandi og afturat tí skulu tit altso ikki áseta tykkara egnu lokalu reglar akkurátrát sum illa eftir vegleiðing frá pállveii ella hvør hvør er tað sum er sum situr og vegleiðafólk eg havi eg havi fingið uppspurt at tað er pálveia í hesum førinum so eg haldi at vit hava eina eina uppgávu fyri framman ella landsstýrið hevur eina puppgávu fyri framman tað er at simpulten halda fast í teyminum nú tí at tað vísir seg at tað brýtur bæði borð og og longurin vit koma út jú jú jú nærri eru vit annarð kinum har sum øll gera bara akkurát um tey hava hug og so spurdi eg í eini røðu í síðstu viku eg fekk einki svar hvør er tað er sum tekur støðu til at vit skuldu kanna so nógv sum vit gera at vit skuldu testa so nógv sum vit gera tí at vit testa immarvekk út við fýra ferðina so nógv sum í danmark og danmark koyrir altso undir somu lóggávu sum vit gera hvør er grundin hvør er grundin til at vit testa millum tvær og fýra ferðinar so nógv sum í danmark er tað landslæknin sum hevur sagt at vit skuldu testa so nógv ella er ta fútin sum hevur sagt at vitskuldu testa soógv ella eta koronuráðgevingin ella eta landsstýrið sjálvt sum hevur ásett hetta ella hvør er tað sum er komin við tí at vit skulu testa tvær til fýra ferð ina so nógv sum mann ger í danmark sum koyrir undir somu lóg sum vit koyra undir her eg vil gjarna hava eitt svar upp á hvør tað er ið krevur at vit testa so nógv sum vit gera í dag tað vila øgiliga gjarna hava at landsstýrismaðurin svarar uppá takk fyri

ja takk so er a viðmerkind tr ruttvang ger su væl takk fyri at nei tað var hetta hr viðvíkjandi testingini nú havi eg sjálv verið eina viku í danmark og royndi hetta her við kviktest sum jú er munandi bíligari veit væl at tað er ikki akkurát líka álítandi men eisini í mun til hetta her við við altso við passinum hetta her við at mann tey sum hvussu tey sum ikkja í koppset skuldu kannast rættiliga ofta so er tað altso eisini ein fyrimunur at mann kann fáa eitt svar øgiliga skjótt aftaná ein kvikthest í mun til hetta her sum vit gera í føroyum at tú kanska skalt bíða hálvan dag tíðin áðrenn tú fært eitt svar eg hugsi at tað eru fleiri mátar vit kunnu gera tingini uppá og ikki bara tann eina sum vit gera í løtuna
takk fyri
ja takk fyri viðmerkingina rottvang ja eg veit eisini at tað er onkur í tí læknaliga teimum sum er frammi við at vit skulu heldur kanska fara meiri yvir til kvikkutest og tað havi eg fyri sovorðið til at lítla meiningar um uttan tað at tá ið eg sjálvur tann dagin tá ið eg bleiv teistaður fyri korona tók eg eina kvikkutest og hon var negativ takk fyri
ja takk so haldi eg alt farð sagt í tvímálinum so er tað kelio hon johannesen summi
fær eina viðmerking ger so væl ærðiorsakatakkfyri hara formaður øahtað er øgiliga viktigt tá ið mann hevur nøkur almenn tilmælir at mann fylgir tað almenn tilmæln also tað kann ikki vera rætt at mað skal betala eyka fyri at bróta tilmælin altso tað eru nøkur almenn tilmæli og tað er tað sum mann kann fylgja og brandir sandoy vit hava tosað um tað báðir fyrr vit eru so óalmindiliga samdur sum tú kant bara heilsa har suðuri og siga at vit hava nøkur almenn tilmæli og tað skal lesa bara tey ieg kann ikki siga nakað annað og tá tað kemur til testing so er tað landslæknin sum koyrir ta løtu og tað er landslækna stovnurin sum koyrir løpið við testing við uppsporing smittuupssporing og á fara á karanteni mann sendir sms útvestmann er positivur og og hann lovað hann ringir til øll ha so setu tað ersunmvr positivt so at hvør testar vit hava veri úti eg havi sjálvur verið úti leislan landsjúkrahúsihúti landslæknin hevu verið úti visi mann følir sær nakað til ella visti mann hevur verið saman við onkrum positivum so tað esta mans visti mann ikki hevur so taðesta meg seg ikki at tað er tað er viktitt at at tey sleppa framat sum hava brúk fyri at sleppa framat og til pálla reynatrúgvu eg læti mært ikki leingi sára tá ið eg hoyrdi hatta fyrstu ferð eg havi set kiki hoyrt um tað var eitt problem tað heur gingið so deiliga gott eisini sandoynni sum eg visti um og tað eina sum eg havi sagt og tað ið gjárt gjøgnum mín niasturóat tað er at fáa tað upp at koyra aftur altso eg ehvat hvat er galið um tað er heilsutrygd altso kommunulæknarir hava ikki verið har so tað er nakað við avtalunm eisini fá tær bara gongd aftur íat tú skalt testa teg allíkavæl g vit skulu anarisera prøvan allíkavæl so hvør gapar ella hvør koyrir pinlurnir í hálsná tar ella hvør ger hvat eg kann ikki fara niður tað praktiska tingið har eri landslsmaðn heilsumálin eg veit ikki hvønn veg teir venda haftir pinnumtakkyri
har harar formaður ja so vóru eg ikki fleiri røðarar til hetta málið og málið skalatkvøðast ummun so er tað formaður sum at koma upp bera at standa fyri akreiðslunija vit fara so at atkvøða í málinum og tað er soleiðis at tað er soleiðis at meirilutin í fíggjarnevndini erhard joensen jakum mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen hava also hava sett fram eitt broytingaruppskot og vit skulu fyrst atkvøða um broytingaruppskottað gera vit nú vit atkvøða broytingaruppskotið frá meirilutanum ger so vælja vit eru so liðug at atkvøða málið er eitt broytingaruppskot er samtykt við fimtan atkvøðum fyri trettan ímóti og ongari blankariog vit atkvøða einaferð afturat um málið soleiðis broytttað gera vit nú ger so vælog vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt tað er fimtan atkvøður fyri trettan ímóti eingin r blonk og málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til triðja punkti í dag tað er onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til eykajáttanar løgtnslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey sum tú eitur hvør biður um orðið tað verður fyrst erhard joensen sum fær orðið
ger sog væl vamær ja til viðgerðar eru er uppskot leykuraftan fyri oktobur sum er framlagt av av tjóðveldi og nevndin hevur havt tað til viðgerðar og undir viðgerðini hava millum andhaðar havt ella hava okur havt fund við reyða kross christmeschald ørskips rumeniahjálpina uttanríkj mentamálaráðið og landsstýrismannin fíggjarmálinum jørg niclasen og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta á ein minnluta og meirilutin er at joensen bill justinussen jogvur mikkelsen og khristn mikkelsen hevur hesar viðmerkingar st hevur sett seytjan mál og hundrað og níggjuogtrýss deilmál fyri at skapa eina burðardygga alheimsframtíð endamálið er at beina fyri fátækradømi og hungursneyði í heiminum at minka um ójavnan í heiminum at tryggja nútbúgvingog heilsutilboð og at útvega innihaldsríkt innihaldsrík arbeiðspláss og saman at skapa eina ein burðardyggan vøkstur í heiminum st metur at fyri at røkka hesum málinum er neyðugt at ídnaðarlondini lata null komma sjey prosent av bruttutjóða inntøkuni í stuðli til menningarlondini upplýst er fyri nevndini at tey null komma sjey prosentini er tað sum tað almenna eigur at lata í menningarhjálp og menningarsamstarvi talseg ikki ein blandingur av tí almennum og privatum men hatta hetta er reinur almennir stuðul okra grannalond hava í drúgva tí skipað hjálpina sum menningar samstørv danir hava millum annað at skipað hetta samstarv í felagsskapinum danita sum stendur fyri almenna danska innsattrinum omaná null komma sjey prosent í menningarhjálp kemur so tað sum londini velja at lata í bráðfeingis neyðhjálp okur hava eingi hagtøl fyri hvat ið føroyingar samla sæð lata í menningarhjálp men okur vita at báði einstakligar kristiligir felagsskapur og áhugafelagsskapur lata rættiliga stórar upphefdir til til afturkomn í londini millum annað eru kristiligir felagsskapur umboðaðir í nógvum londum við missiónsarbeiði men har tey eisini hava skipað undirvísingar og heilsu tilboð til børn og vaksin í nærumhvørvinum har tey arbeiða tað hevði í hesum sambandi verið sera áhugavert at fingið gjørt eitt yvirlit yvir hvussu stórur samlaði føroyski homaniteri innsatsurin er meirilutin heldur at okur sum eitt sera ríkt samfelag eiga at vísa størri ábyrgd mótvegis menningarlondunum enn okur gera í dag løgtingið letur í dag níggju milliónir krónur í árligari neyð og menningarhjálp á fíggjarlógini um okur skulu liva upp til málið hjá st um at lata null komma sjey prosent av bti so svara tað til at okur skuldi lata umleið hundrað og tretivu milliónir árliga viðgerðin av málinum ay vísti at allir flokkar hildu at okur eiga at vísa størri ábyrgd og hekka hesa játtanina hetta eykajáttanarlógaruppskotið leggur upp til at flyta tríggjar milliónir frá høvuðskontu sjey trýogtjúgu seks fýraogtjúgu sum er okara limagjald á es granskingarsamstarvinum til høvuðskontuna sum eitur neyðhjálp um menningarsamstarv peningurin sum verður spardur í limagjaldinum til egs granskingarsamstarvið í ár er eisini partur av løgtingsmálinummar nítjan sum er uppskot til eykajáttanarlóg fyri oktobur í einogtjúgu hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálnum hendan sparing kann tí ikki brúkast tvær ferð og ger hetta samstundis at hetta uppskotið ikki er fíggjar meirilutin heldur eisini at ein økt játtan til menningar-og erella neyðhjálpar og menningarsamstarv sum útgangsdøði skal koma sum eitt partur av fíggjarlógini og ikki sum eitt eykajáttanaruppskot við ársenda við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir um málinum og mælir løgtinginum frá at
eg haldi at tað framgekk øgiliga týðiliga tá ið hetta her uppskotið var til fyrstu viðgerð at allir flokkar vóru samdir um at at uphæddin okur seta av á fíggjarlógini til menningar hjálp í triðja heiminum og neyðhjálp hon skal hækka hr honundanfarna samgonga hækkaði hana nakað minnist meg eftir og var tað frá umleið seks milliónum upp á umleið níggju milliónir og har hevur hon so staðið hetta

øtað er einki ivast í at okur okur eru kanska eitt av teimum ríkastu samfelagnum vissi okur síggja burtur frá nøkrum amerikanskum imiratunum sum vimála okkum upp upp á btu períbúgva so eru okur nøkur av teimum ríkastu sum yvirhøvur sum eru í heiminum millum annað danir og sviðar teir eru á eg meini at danir eru á null komma sjey sviðar eru uppi á meira enn einum prosenti av brotiltjóða inntøkuni norra liggur eisini rættiliga væl við eg meini at at ísland lá nakað leðri umleið null komma null komma millum nul komma trý null komma fýra men at okur skulu liggja niðri á null komma null fýra sum samfelag tað haldi eg ikki at nakað kann rættvísgera

verður tað kanska ein av teimum breiði semjunum sum pállareynatúgvu úøðið er øgiliga spentur uppá í fíggjarnevndini at tað verður kanska eitt av teimum allarsfyrstu tingunum og fara at semjast um í í fíggjarnevndini tað verður at

so haldi eg at tað eru okra skylda okur hava sæð nú í við við jøvnum ella við tveimum stuttum millumbilum føroyingar hava samlað inn tann fyrra hon var til gris og sinnisbata og nú tann síðsta hon var til reyðakross hvat føroyingar hava latið

sum okur nevna í álitinum okur vita ikki hvussu nógv tann samlaði privati stuðulin er sum okur lata út í í menningahjálp ella men okur hava okur eru ongantíð komin har til at okur hava ført ein miðvísan politikk á økinum hvar okur hava sagt at hetta her er tað sum okur vilja játta og at okur so samstundis kom mitt okum til at fara út í økini við okra egna fólki fyri harvið at fáa gagnnýtt hesar pengarn var best møguligt og fyri at koma við tí innpotinum og teimum førleikunum sum okur sum tjóð hava tí okur hava uttan iva nógv at bjóða á á menningarøkjunum okur hava nógv at bjóða innan fyri tað finnast nógv fiskivinnusamfeløg sum eru sera sera fátøk og har kundu saktans komið inn við okra nóhavn til at lagt teimum lag á hvussu ið okur hava skipað okum og eg veit at tað er gjørt í í minni skala fyrr eg veini at tær vóru gjørdar onkrar føroyskar royndir yvir í millum annað í indien tá ið mann tá ið mann tá i mann royndi at fáa fáa útflutt nakað av føroyskum bátum til indin og og mann fór yvir og lærdi teir at brúka teir bátarnar tað er uttan iva nógv økir hvar ið okur kunna fara inn við okra ekspertisi og eg haldi at tað er tað næsta stigið sum okur skulu taka tá eið okur nú aftaná at okur nú fara at hækka kontíðina til menningarsamstørir v at okum veruliga leggja okum í seðlarnar fyri at fáa skipað ein ein ein ein føroyskan homanteran innsatt sum er kjølfestur í íí føroyum og av føroyingum og sum fíggjarlógin líkasum kann stuðla upp undir at hetta kann blíva eitt arbeiði sum mann framadretta kemur at hava og ikki bara sum ein ein viðfáningur men sum eitt veruligt ein eitt veruligt íkast hvar okur kunna skipa eitt eitt veruligt menningarsamstarv við til afturkomnu londini takk fyri ja takk evóru nakrar viðmerkingar bjørt samel
uoelsen ger sovæl takk fyri ømær dámdi øgiliga væl tað sum erard joensen segði eg eri samd við honm í nógvum sjávandi íitt sindur hørm um at mann ikki kann semjast um hetta uppskotið men tá ið formaðurin í fíggjarnevndini sigur hetta her við at hann vil gera semju um ati hækka játtanina á í broytingaruppskoti til fíggjarlógina hevði hann kunnað sagt hvat hann kundi hugsað sær at farið eftir altso skuldi tað verið í á stødd við hetta har vit skjóta upp tríggjar milliónir ella væntar hann tað verður ein onnur upphædd enn tað eg haldi í øllum førum ati vit eru ikki nær námynd av tí gott nokk undanfarna samgonga trýfaldaði upphæddina frá trimum upp í níggju milliónir men tað er framvegis øgiliga lítið í mun til hvussu rík vit eru og tað segði erard joensen eisini so ber tað til at geva boð upp á hvar hvat fer semju hann fær
eftir har bara so ís nøglunda tak
ja takk erhard joensen gersovæltakk fyri frú forkvina ø ja eg meinitakk fyri viðmerkingina bjørt samulsen eg meini at í hesum her stýrisordanim sum hetta her uppskotið er at eg haldi at tað vildi verið ein ein góð byrjan øvisti mann velur at fara inn og gera tað so skal tað ikki vera soleiðis at mann ger tað í einum ella við einum so lítlari upphædd at mann so allíkavæl vísir at hetta viljigur ikki allíkavæl so visti mann veruliga vildið og tað vóni eg at allir flokkar í tingini vilja so haldi eg at at eitt gott boð er ein upphædd sum líkist hesari her
takk fyri
ja takk jákot mikkelsen ger sovæl frú forkvina føroyingar eru gávumilnir og vit hjálpa nógv tilsamans men eg samdi við erard joensen í at at játtanina á fíggjarlógini er viðfáningur og tí eiga vit at hyggja eftir tí og ta rd joensen tosar um at vit áttu at ein parta av okkara menningahjálp kundi verið í nóg havn so er púra samd í tí ongantíð hav skilt og tað er tað hví ið vit fara í við pengum uttanlands at keypa vørur sum vit síðani geva víðari hví ikki keypa fiskaproduktir tað kundi verið turkaðir toskarhøvd ella sild ella ella toskur ella hýsa og viðgjørt tað og so keypt tað og so sent tað sum eina hjálp tí at vit hoyrdu frá reyðakrossi nú at tað var hungursneyð tí at fólk vóru svang vit kundu givað av okkara ifiskatilfeingi vit kundu eisini fingið onkran at gjørt teppur ella troyggjur so vit brúktu pengarnar sum vit játta her heima

ja takk erhard joensen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ø tá tær sum járgun mikkelsen nevnir so er at hær hatta er meira tað sum kemur undir neyðhjálp øog har eri eg púra samdur okur hava rættiliga nógvar møguleikar at metta nógvar munnar úti í heimi hinvegin tá tað kemur til menningarhjálpina og tað er tað tað er har sum ella st sigur at har skulu okur uppá sirka null komma sjey prosent av brotnotjóar inntøkuni og tað at okur liggja niðan null komma null fýra tað etað er ikki nøktandi ikki sum sum eitt so ríkt samfelag tí yvir fyri okum sjálvum skulu okur skulu okur bara siga atð okur slga bara siga við okum sjálvar hetta er ikki gott nokk og tí haldi at okur skulu øll vera samd um at handan upphæddin skal upp og hon má hekkast í í í smáum men hon skal ikki hon má ikki hekkast í so smáum at mann harvið sigur at mann ikki meinar tað men tað skal vera soleiðis at mann innan fyri eitt eitt eitt tíðarskeið sum mann kann blíva samdur um kemur upp upp á upp á eina tvey sifra
tar milliónu upphædd sum er rættiliga rættiliga høg so fór tíðin næstur at røða er pállar
tað er soleiðis at minnilutin aksel ve johannessen eg sjálvur og hanna jensen sum var í fíggjarnevndini tá ið álitið bleiv gjørt hevur hesar viðmerkingar til hetta málið um eykajáttan ar løgslóg fyri oktobur tvey túsund og ellivu sum snýr seg um at játta tríggjar milliónir krónur til menningarhjálp í inniverandi ár orðaskiftið í samband við máli samanhildið við ógvusliga tørvin á neyðhjálp og menningarsamstarv við nógvastaðni í heiminum undirbyggir stóra tørvin á at ríkur føroyar átaka sær sín altjóða leiklut at bøta um menniskjaligu korini og hjálpa har tørvurin er størsti nevndarviðgerðin hevur somuleiðis víst á at privatir føroyski stigtakarar fult og heilt stuðla støðutakanini um at tað almenna kennir sær størri ábyrgd í mun til syndarligu neyðstøðurnar kring heimin samstundis boðar landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum frá at hann fult og heilt stuðlar at játtanin til neyðhjálp og menningarsamstarv verður økt munandi minnilutin metir eisini meirilutan í stóran mun grundgeva fyri at játta meir pening til endamálið í álitinum og skilir tí ikki hví tey mæla løgtinginum til at fella hesa manngóðu søku minnilutin tekur undir við at hækka játtanina til neyðhjálp og menningarsamstarv og heldur at hetta eigur at gerast stigvíst á hvørjum ári fegnast verður um at undanfarna samgonga meira enn trífaldaði játtan síðani hevur játtað hann ikki bara staði í stað men er enn tá lækkardret hetta hóast tørvurin kring heimin veksur í hvørjum tað sømir seg ikki eini so ríkari tjóð sum okara formliga er rættast at hækka játtanina nýggjari fíggjarlóg serliga havandi í huga at verandi form nærmeg runni hinvegin so vísa uppskotsstillararnar á játtan í ár ið ikki fer at verða brúkt sum kann fíggja hækkanina og tí tekur minnilutinin undir við uppskotinum við hesum viðmerkingum tekur minnilutum undir málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið som mong vórðu orðini í so hevuru formaðurin í fíggjarnevndini víst á atitað er áhugi frá samgongunasíðu at gera eina semju um hesi viðurskiftini og tað er sjálvandi at fegnast um tí fyri okara viðkomandi hevur tað tað er sjálvandi stuttligt at fáa ein fjøru hættin at fáa eitt uppskotil samtykt sum tú hevur fyrireika og lagt orku í sum uppskotarr hava gjørt men hinvegin so er tað eisini týdningarmikið at síggja sínir politisku børn fara til gongu og tað haldi at uppskotsetararnir hóast alt kunnu kunnu fegnast um at tað eru útlit fyri at vit í hesum málinum klára at gera eina breiða semju í politisku skipanini um at hækka játtanina til neyð og menningagóð tað er einki ivast í ati tá ið vit lítaokum íkring í okara góða og fjálga føroyalandið hóast vit eru ósamd um nógv viðurskiftir og hóast vit eisini hava trupulleikar í okara landi so kunnu teir tykjast øgiliga smáir og øgiliga fjaðrir samanborið við tað neyð og elendiheit fyri at brúka tey orðini sum mangastaðni ræður úti í heimi og eg má siga at eg havi størsta virðing fyri tí mann góða søk sum nógv av okara medmenniskjum í føroyum og hjálpar fólkum sum fara úti heim og gera so ósjálvsøkið arbeiða arbeiði at tey at tey kanska enntá ofra sína egnu heilsu sína egnu familjustøðu og so framvegis fyri at gera mun og hjálpa úti í heimi ella har sum ringast veir til so tað er eitt heilt einastandandi tað er heilt enasgott og fløgandi at at síggja at tann viljin tann hugburðurin eisini ræður í okkara landi og at síggja tann tann stuðul summi hesi fólkini geva tað verður seg kristinfelagsskapir ella aðrir sjálvbodnir felagsskapir sum velja at brúka alla sína orku upp á at at veita neyðstøttum og og menningarlondum hjálp fyri at koma á føturat eitti lítið hjartamál sum sum eg altíð havi havt er spurnin eg haldi tað bleiv kveikt tá ið eg sjálvur var á ces vle sum ein altjóða barnalegur í nítjan hundrað og níggjuoghálvfjerðs har mann var saman við børnum úr ellivu øðrum londum

í heiminum tí tað er einki ivaust í at vit síggja eisini í ein ávísan mun ødemokratisk afturstig í føroyum men samanborið við demokratiseringstilgongdina úti á heimi so stendir heilt væl til hjá okum tí tað er einki ivast í at at tað er stórur tørvur at at útbúgva og upplýsa og kunna nógvar a heimsins borgarum um um eitt betri lív og tá hugsi eg ikki neyvendu sum eitt andaligt lív tað kann tað kann ein oghvør svara fyri sjálvur meni um eitt um eitt betri samfelagslív enn tað sum vit síggja í í stórum partunum av eg vildi ynskt at at up á sama máta sum vit kunnu breiða kristnar boðskapur og og annan boðskap so hevði og politiskan bóðskapur som hevði ynskt at mann í størri mun kundi báða demokratiskan boðskap kring heimin tí tað er syndarligt at síggja í tvey túsund og einogtjúgu at vit hava so nógv glond sum í so lítlan mun vísa demokratinum ans ella har tað e so so lættan mun ber til at verja at velja diktatur einaræði heldur at velja demokratiskar skipanir har sum fólk og borgarar fáa ávirkan á sínum egnu lagni so tað tað eru hvussur ein stórur dreymur eg havi eg veit væl at vit hava altjóða felagsskapir sum sum sum samheindutjóðir og og eisini undir partar av tí kring allan heimin men tað er einki ivast í at tað hevði verið ónatúrliga kærkomið hevði mann í størri mun klárað a fingið eina ketu millum allar heimsins borgarar sum arbeiddu fyri at bøtta und demokratisku viðurskiftini í heiminum soleiðis at hvør hvør sál kundi uppliva at liva í einum landi sum sum hevur frælsar fortreytir sum gevur fólki frælsi at bæði hugsa og velja og virka eftir sínu egnu og góðu sannføri tað er sindarligt at staðfesta í tvey túsund og einogtjúgu ella tvey túsund og tveyogtjúgu at vit hava so nógv lond sum framvegis eru av av oyðulegging tað verur seg av av ófantaligum poófantaligari og og harðrendari politiskari stýring og og vantandi virðing fyri fyri mannalívi so tað tað hevði verið ein ómetaliga stórursigur um vit eisini kundu rúma einari demokratiseringstilgongd sum ikki neyvvendus er tengdi at hvat vit akkurát standa fyri politiskt men sum bara hevur tað endamálið at upplýsa og kunna fólk um tað at teirra vilteirra hugsan er týdningarmikil fyri at byggja upp ein ein betri og og meira samhaldsfastan heim sum heild eri er tað spell haldi eg at andstøðan ikki rættur hondini út til hetta málið tí hetta kundi verið eg orsaka samgonga at ikki rætt hondini tí hetta mál tí hetta kundi verið ein øgiliga fitt nett og manngóð orsøk til at byrja eitt betri samstarv millum andstøðu og samgongu hetta er ikki eitt mál sum up á nakran máta ðihevði hevði skakað samgonguna tvørturímóti hevði tað kanska kanska eitt eitt sindur størri hjartað enn tað sum vit hava av henni í dag
takk fyri ja takk her vóru onkrar
viðmerkingar hervur polstóttir ger sovæl takk fyri forkvinna ja eg harmist øgiliga nógv um at tað ikki bar til hjá samgonguni at gera eina semju vi ansin um hetta uppskotið tað var annars ein øgiliga positiv fyrsta viðgerð so eg eg trúði at tað kanska kundi verið møguligt eisini vist mann hevur hoyrt samgonguna síðstu dagarni snakka um at vilja gera breiðar semjur vilja samstarva meira við andstøðuna so var hetta eitt uppskot sum kundi verið byrjani til tað og tað tykist eisini sum um at tað er øgiliga nógv lættari at koyra eina eykajáttan upp á hundrað og átta milliónir ígjøgnum ein eina eykajáttan uppá tríggjarmilliónir tað haldig
sigur eitt sindur takk fyri
ja takk páll arena tykkum tú gert so væl ja takk fyri fólkanarnar eru púra samd við eina uppskotisetaran høvur upp á stoltur um at hetta er hettar er eitt so mikið gott mál at eg haldi at mann skal vera nokk so kærgur sum samgonga fyri at vísa einum máli aftur tá ið mann veit at at hugurin í samgonguni er stórur til at at fremja nakað líknandi hesum tað hevði einki einki farið av samgonguni og mann valdi at fara inn í samstarv við andstrøðum um hetta málið tí hetta er ikki eitt mál sum eigur at skilja okkum tvørt móti hetta eigur at sama eina okkum er ein felagsvága fyri at betra um
súna kanga allan heimin takk fyri ja takk eg var ein viðmer
ecbjarni hanmer gerst væl ja takk fyri fyri forhvinna hevði er samdurøði í meginpartin á tí sum pá ellær tvi vísir á og hetta her er nemiliga mál sum eitt annað stað sum har sum má snakka um tær breiðu semjurnar sumi sumjakup mikkelsen at víst á er at jóelsen at víst á at lati okkum gera nakvar breiðar samjør trýstur um andstøðu og samgongu men fyri meg virka tað sum um ikki fyri at vera negativur ogma gott gera breiðarisemnir men so skulu tað vera semjur við við málum sum samgongan kemur við sum andstøðan skal taka undir við hetta er eit so lítið og eitt so gott mál at vit sman vil hava breiðar semjur so eigur mann sum samgonga kunna røkka yvir til andstøðuna og siga okur koma her starta semjuna við hesum lítla men stóra máli so koma tykur inn tá tið er onnur
mál takk fyri frú forkvinna
ja takk pállareynaty gersvæl k fyri forkvinna og takk bjarna hammer ja vit vita væl at tað er tað eru nógv mál sum skilja okum í politikki men tað eru eisini summi har sum vit slett ikki nýtast at vera sundurskyld og hetta er avgjørt eitt av teimum at at visum tað var vist tað var ein góður hug hjá samgonguni til at vilja tær breiðu semjurnar at onkursvegna eitt tekin um sáttargerð millum partarnar so tók mann undir við hesum uppskotinum tí hetta her er ein so manngóð søk og í veruleikanum ein so lítil ein ein so lítil fíggjarlig avbjóðing at hetta átti mann at kunna finna semja um visti mann vil nakað útrætta hond
eg púra samd við bjarna hammer í takk fyri ja takk næstura røða er
aksel willemson johannesenersvæl jatakk fyri frú forkvina til viðgerðar er ein onnur viðgerð av einum uppskoti frá tjóðveldi og tat eitt eykajáttanaruppskot har tjóðveldið mælir til at løgtingið játtar tríggjar milliónir krónir til til neyðug menningarhjálp og samstundis at tríggjar milliónir verða tiknar frá esgranskingar samstarvinum tí tað er soleiðis at tað vísir seg at í inniverandi ári so er es luttøkan í es granskingarsamstarvinum minst tríggjar milliónir bíligari enn upprunaliga mett tá vit gjørdi fíggjarlóg øh taka so sjálvt málið sum tekur javnaðarflokkum undir við málinum men samgongan hevur sovítt rætt og tað kundi tjóðveldið ikki vitað t er eitt uppskot fram at tær tríggjar milliónir sumhann tekur frá granskinarsamstarvinum tí hevur landsstýrið eisini tikið sínari eykajáttan og tí kannmann ikki brúka tær pengarnar tvær ferðirnar og eg kan ikkigot fylgja kritikkinum frá frá samgongu umboðani í fíggjarnevndini

haldi taðvar tvey túsund og fimm tá jóas eidesegaard gjørdist løgmaður og umsæt uttanríkismál eg haldi t játtanin var nakrar hundrað túsund krónur tá tá hækkaði taðupp í nakrar milliónir eg minni iki afkurta upphæddina hmærættiliga nógv og so minkaði tað aftur tá i n kom og so stóð tað í stað heilt fram til tvey úsn o fimtan og so undir seinasta valskeiðið so hækkaði játtanir í trimum milliónum upp í góðar níggju milliónir krónur og so

og st mælir til at øll heimsins lond la tosar um tey ríkastu londini í heiminum at tey rinda null komma sjey prosent av bdi sum neyð og menningarhjálp og tað svarar til at vit í føroyum skuldu rinda hundrað og tretivu milliónir krónur tað eru rættiga nógvir pengar og vit rinda bara níggju milliónir sum er grannalondini hjá okkum danmark svøríki norra oeg haldi eisini ín ávísan mun øísland liva upp til tilmæli frá st og rinda á leið null komma sjey prosent av bdi hjá teimum londunum fíggjarnevndin hevur so spurt í sambandi við at landsstýrismaðurin inni við sína fyrisiting sum arbeiði við í hesum økinum her neyðug menningarhjálp hvat tað meinast við null komma sjey prosent av bdi er tað tað sum ein statur ella land betalir ella telur tað eisini við sum privat veita í stuðli vinnufyritøkur og og ohúsarhaldini og har er svarið at tað er bara tað sum londini rinda ikki tað sum privata búskapurin stuðlar við og tað er eingin ivi um at bæði vinnufyritøkur og nógv nógv privat heim í føroyum eru røsk at stuðla men sum sagt so halt tæir landið eftir og vit klára ikki at hækka játtanina upp á hundrað og tretivu milliónir upp á eitt ár ella tvey ár ella trý ár men taðhver øgiliga gott um vit sum politisku skipan tvørtúr um samgongu í andstøðu tat vera samd um at vit hvørt ár hækkaðu játtanina við einari ávísari upphædd sum ikki pasar sæ ógvuslig men siga vit til dømis sum hetta her tríggjar milliónir altso tvær ella tríggjar miliónir um árið í nøkur ár so vel tað um um um ikki altíð langa tíð síggja munandi betr út enn tað ger hjá okkum og tað haldi eg vit skylda teimum sum taka ímóti neyðug menningarhjálp eg veit tar væl atað var oftani sagt ja men vit mangla okkurt í føroyum tað er rætt a vit mangla okkur í føroyum tað skulu sjálvandi sum politsku skipan royna at gera betur men vit kunnu ikki ordliga samanlíkna tað við fólk sum liva í hungri sum doyggjað hungri tíverri eisini børn og sum eitt rýpt land at vit í da tað nakrar fáar milliónir av eini inntøku sum landið landskasan hevur á seks komma tvær milliardir tað eiga vit at kunna klára jakom mikkesen var lísindur inni á hetta her at vit kundu møguligani o tað er kanska nokk tá tað kemar til neyðhjálp at keypt føroyskan mat altso landið keypti brúkti játtanin at keypa føroyskan mat at senda niður til til triðja heimin tey sum liva í hunguri so tey kunnu eta tann matin tað er sjálvandi ein møguleiki sjálvandi erta ikki hvat sum mat ter okn keg mn kan senda ræstan fisk ella garnatolg niður harpbeint menmen tað ber sjálvandi til at flak og g og turka táskarhøvd og so framvegis og laks sum jákup vinja tað ber uttan iva til og eru góður matur eisini hjá teimum men suman hyggur eftir hvat okkur grannaloindu gera serli tað kemur til menningarhjálp so eru tey oftani við til játta pengar til at byggja ein skúla ella eitt sjúkrahús ella okkurt annað tað kann vera infrastrukturur vegir og klakkir og so framvegis øh at tað so eru danskar fyritøkur til dømis av ídonsku játtanini sum gera hetta arbeiði tá higgur tað so í tí at bæði vinnufyritøkur og donsku løntakarar eisini fáa ágóðu av hesum her og danski staturin farin partur inn aftur sum ein partinnaftur sum skattainntøkur altso bæði partafelagsskatt og sum lønarskatt tí tað eru danskir arbeiðarar og danskar fyritøkur sum ger standa fyri arbeiðinum niðri í triðja heiminum tað er sjálvandi ein møguleiki eisini at gera samstarv við føroyskt vinnulív um hvussu mann brúkar játtanirnar men týdning at vit miðvíst hvørt ár royna at hækka játtanina eitt sindur og vil ikki gera tað flokspolitiskt men allir flokkar á tingi tí haldi vit eru inn ás inni soleiðis so samd um tað at níggju milliónir er for lítið í mun til tað sum sum verður ynskt av teimum ríka ríkulonduni heiminum og vit eru tíbetur so heppin at vit eru ein partur av ríkastaein av ríkasta partinum í heiminum so tað eiga vit at miðja eftir tí far janars at taka undir við upskotinum gangið út frá tá i samgongan mælir til fellauppskotið at upskotið r fellur tá eg havi eg meirilutan meni at vit taka so taka tað her uppaftur samabn vi fíggjarlógina í fíggjarnevndini o vit omum tá kundu gera eina breiða semju um at hækka játtanina til neyðu menningarhjálp í tvey

onkrar viðmerkingar jóhannus joensen ger so væl takk fyri frú forkvina eg hugsi sum akselvjohannesen fóru fram visti nakað sum mann kann hava eina breiða semju um her í tinginum so burdi tað verið neyðhjálp ella at hækka kontíðina sum í dag er alt ov lítil í mun til okkara samfeløgog okkara ríka samfelag vit eiga at vera sama støði sum grannalondini men kundi aksel johannesen upplýst um tað er eitt ávíst krónutalið snakk um kundi mann sagt innan fyri fimm ár at nóg upp á ella ínan ferð tíggju ár um nóg upp á hálvtrýss milliónir ella har á leið ella kund manngjørt eina semju langtíðar semja um tað til dømis
takk fyri
jaseljohannesenja skulu vit liva upp til tilmælið frá ystr skuldu heilt up á hundrað og tretivu milliónir krónur tað er rættiliga nógv tað koma vit ikki hvørki í næsta ár ella í nærmast framtíð men kundu vit verið samd um at vit hvørt ár leggja tvær ella tríggjarmilliónir upp á játtanina so vil tað sum tíggju ár vera komið gjørt mun at vit koma koma á verdeigainum munandi longur upp enn vit eru í dag so eg kundi gott ynskt mær at politiskuflokkarnir gjørdu um tílíka semju at vit leggja nakrar milin
meónir á hvørt ár
ja takk so er tað bjørt samuelsen eina viðmerking
ing ger sovæltakk fyri akseve johannesen vísti á hetta við at hvat onnur lond ger í stóran mun ímuntir menningarhjálp hetta her við at mann samstarva við ymiskar felagsskapir og at mann sendi fólk út fast og tað hava føroyar jú eisini gjørt altso tað var ein púra vanligur partur av okkara menningarhjálp at vit samstarvaðu til dømis við mørcikorps sum eg haldi var ein av teimum tøstu srinum og tað eru føroyskfólk úr heilsuverkinum øjarðarmøgur sjúkrasystrar og onnur sum hava verið í slíkum manngóðum arbeiði fleiri ferðir vegna fyri føroyar eg veit ikki hví tað datt niðurfyri men eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at fáa tað í eina fasta legu aftur so ætlaði g bara at nevna hetta her vakso johannesen er samdur at tað er eisini umráðandi at heta jú eisini ein konta til neyðhjálp altso skjóta hjálp sum kann sendast longu dagin aftaná til dømis a vanlukku her hend er tað ikki umráðandi at mann hevur stóran partur a hesar upphæddini til tað tí tá kann mann hjálpa her og nú fólk sum annars eru
ja takk aksel johannesen ger sovæljú tí má mann kanska hava ein part ikki brúka allar játtaninar kanska í januar februarmánað tí minnist meg rætt til tvey túsun g nítjan so var játtanin nn níggju milliónir og eg haldi taðn størri parturin seks milliónir varð játtað til menningarhjálp og tríggjar milliónir til neyðhjálp men so hendi eitt ella annað eg minnski akurá hvat tað var soleiðis at mann nei tað ahendir faktsk tað var ikki nógv til neyðhjálp tað hendi ikki nógv tíbetur kanska kríggj og hungur akkurát í tveytúsn o títjan altso en tað var framanundan tí fluttu mann pengar frá neyðhjálp yvir til menningarhjálp tað helt tað var skilabetri og tað haldi næstursmaðuri er heimild til at gera flytu ímillum neyðhjálp og menningarhjálp men at mann brúkar allar pengarnar til menningarhjálp til dømis í januar februar mánað so kemur ein ein ein eitt kríggibrestur á og fólk gerast heimleys og og líða o hungur og annað í í augustmánað soleiðis sn er keðiligt at mann ikki kann flyta eitt sindur av peningi ímillum tí tað kanskar skilagott at mann ikki bindur allar pengarnar tíðliga í árinum sum ig játtar soleiðis at mann kann hava pengar tøkar um um okkurt hendir seint í ein ári náttúruvanlig vatt hvat er sum ger tað fólk veruliga
hav tørv á hjálp her nú ja takk so var hatta umfarið liðugt næsta røða
er hervørd polsdóttirgersvæltakk fyri frú forkvina ja eg má siga at eg harmaðis tá eg las álitið kanst serliga tá eg las álitið hjá meirilutanum fyrsta viðgerð var so positiv allir flokkar vóru so atdreka kappast um at siga hvør var vildi mest hækka játtanina til menningarsamstarv og neyðágp og flokkarnir fóru upp á tings røðarar pall hvør aftaná annan at siga at tað vóru ikki tannflokkurin í øllum førum sum var forðingin fyri at hækka játtanina so tí væntaði virkuliga at tað fór at bera til í fíggjarnevndini at fáa eina semju um eitt uppskot upp á tríggjar milliónir men tað bar so ikki til mærilutin hann grundgerði við ymiskum og eg eri øgiliga posivur um at vit skuldu til athækka játtanina og sigur so ati at tí at vit í uppskotunum brúka eina pengar sum bløpa av sum eisini verða brúktir í eykajáttani sum vit viðgjørdu framundan so er hetta uppskotið ikki fíggjað og tann og tað er so rætt tár pengarnir eru nú játtaðar í við aðru viðgerð frammanundan men eg haldi tað er eitt sindur meir kottligt at skula altso nú havi eg sitið her tvey ár og mann hoyrir ferðaftan ferða tá ið vit hava lagt onkur uppskot nú er hettaher eitt uppskot pá tríggjar miliónir at tað r ikki er fíggjað men hvur samgongan hevur akkurát samtykt eitt eykajáttanaruppskot uppá hundrað og átta milliónir sum heldur ikki er fíggjað so tað kanska er lættari at brúka øgiliga nógvar pengar ófíggjaðar enn tríggjar milliónir tað er ja tað var so mítt hjartasos tørvurin á neyðhjálp og menningarhjálp er vaksandi í heiminum og føryam at hava eina ábyrgd sum eitt ríkt land sum eitt priviligerað fólk at gera okkara til at hjálpa teimum ið eru minni previligeraði enn viteri tí vóni eg eisini at mann í fíggjarlógararbeiðinum í fíggjarnevndini tekur hetta h við eg væntaði virkuliga at mann fór at síggja tað longu tá ið fíggjarlógin varð løgd fram atjáttanin varð hækkað tí tað varð vóru nokk so greið signalur helt eg frá samgonguni frá løgmanni um at mann vildi hjálpa á staðnum umann vilda ikki taka flótta fólk om so víðari tí var tað hvussu fyri meg logso hugsa at mann so fór at leggja seg eftir at økja um játtanina her men tað kann tann ábyrgdin liggur sa á fíggjarnevndini nú og tað virkar til at eisini fíggjarnevndin er poseg um at taka tað við í nevndararbeiði so tað vóni eg at mann ger eg vóni at mann leggur seftiraninum leisti har ið játtanin økist árliga heldur enn tilvildarliga soleiðis at vit kunnu leggja eina ætlan fyri hvussu nógv hann skal hækka komandi árini og soleiðs at vit royna atgera okkara til at taka tann altjóða ta altjóða ábyrgdina sum vit áttu at gjørt mann kann siga at føroyingar lata øgiliga nógv og gera øgiliga nógv hjálpararbeiði í heiminum bara sunnudagin tá lótu føroyingar tríggjar milliónir til reyða kross til arbeiði hjá reyðakrossi tað haldi eg eisini at løgtingið átti at gjørt lagt tríggjar miliónir afturat tað kundu vit gjørt í dag og í hesari vikuni við at samtykka hetta uppskotið men eg haldi sum heildi at føroyingar gera øgiliga nógv men eg haldi at at tað er eisini stór ábyrd at leggja á føroyska fólki tað ábyrgdina eigur landið eisini at taka so eg vóni virkuliga at fíggjarnevndin far eina góða viðgerð av fíggjarnevndini og tekur hetta við tí at tað vísir seg at tað er stórur meiriluti í løgtingi eg haldi øll er fyri at økja játtanina mer allíkaval veu

avar ein viðmerking pollareynatygersæja takk fyri hervur postóttur ja eg eri púra samd við tínum eygleiðingum at tað kann vera løgið at at tað skal vera so trupult at fáa semja um um tríggjar milliónir tá ið mann lættliga kann avgreiða hundrað milliónir upp á ein ein fyrrapart a hinar sagt tað kom fram í íviðgerðini at tað er tatað e eitt sindur trupult at seta krónur oyru á at tann mann góv insas sum privat lata í mun til tað sum tað almenna veitur men eg haldi eisin tað kom fram í viðgerðini at í øðrum londum eitt nú í danmark har metti mann at tað sum tað almenna veitti var millumfýrs og hálvfems prosent av játtanini meðan privat so lógtu tey íreðstandi tølini fyri at koma upp á tey hundrað prosentini altso onkustaðni millum tíggju og tjúgu prosent eg veit ikki um tað er tey somu tølini fyri føroyar tað hevur stuttligt at mhevi mann kna fingið uppgjørt tað tí eg ivist ikki í at tað finnst eitt eitt gott mannahjartaðvíð nógvum føroyingum sum sum eisini vil veita fígging til tey allartrupla
ella hey
ja takk her vórur pálsedóttir ger so væl takk fyri eg eri púra samd viðviðergini hjá pattarennutvi eg veit heldur ikki hvussu bíti eg er í føroyum hvør tað er sum letur tann stórra partin men men í mun til hetta er við at játtaðu pengar so er tað eisini eitt sindur áðurt at eyglæða til viðgerðina av eykajáttanini framundan var tað nokk meira ósemjur í samgonguni um eygajáttanina enn tað er um hesa men hóast alt so vórðu øll røska trýst á grøna knøttin og játtaðu hundrað og átta milliónir ófíggjaðar men tríggjar milliónir til eitt mál sum øll
er samd um tað ber ikki til ja takk næst at røða er bjørt samuelsi
fyri frú forkvinna hetta er jú ein áhugaverdur dagur har vit viðgera kann mann siga tvey mál sum bæði koma í fíggjarnevndini sum sum eru onkursvegna ei nokk so stór kontrast á aðrari síðuni hækkar mann útreiðslurnar á fíggjarlógini við oman fyri hundrað milliónum og í hesum førinum og og uttan at t fíggjað í hesum førinum fellur mann eitt uppskot p á tríggjar milliónir samstundis sum mann og tað helt eg vera øgiliga áhugavert í kjakinum til ta fyrra málið tí stóru eykajáttanina fleiri røddir frá samgonguni royndi líkasum ati eggja til at andstøðuflokkarnir koma inn í eitt samstarvi um at royna at fáa stýr upp á fíggjarlógina og taðe nakað við sjálvandi fegin vilja hjálpa til við men tá hevði tað kanska verið øgiliga hósligt a sovort mál sum hetta sum ikki hevur nakran partapolitiskan lit sum so at mann samdust um at byrja við tí men eg haldi at vit skuldu vera ógvuliga fegin vit í tjóðveldi sm hava lagt eitt uppskoti fram serliga fyri orðini hjá formannum í fíggjarnevndini sum segði beinleiðis at hann vildi arbeiða fyri at at tað kemur tað sum hetta uppskoti leggur upp til at og hetta er at hækka menningar og neyðhjálpna við trimum milliónum at tað kemur upp á í broytingaruppskoti til fíggjarlógina og tað haldi er ógvuliga gleðiligt við s umboðini bæði fyri andstøðuna sum sita í fíggjarnevndini og fyri samgonguna vis tey kunnu semjast um um tað og og tað havi eg álit á at at tað so eisini verður framt frú forkvinna hetta hevur verið ein øgiliga tungur burður haldi eg at fáa játtanirnar hækkaðir til menningarhjálp tað eydnaðist í undanfarni samgongu at fáa undirtøku fyri at hækka menningarhjálpina úr trimum milliónum upp í níggju milliónir og so vóru vit sjálvandi øgiliga fegin men tá ð samleikin skal sigast so er níggju milliónir fyri eitt land við teirri stødd avinntøkum sum hetta hetta landið hevur ikki altso tað er øgiliga lítið sjálvandi kann mann altíð við at uppa ímóti tørvinum á útreiðslum til alt møgluit annað í landinum sum jú altíð er stórur men eg haldi at vit bæði sum menniskjur og ikki minst sum tjóð og land muga vísa altjóða ábyrgd og ein partur av altjóða ábyrgdini er at taka okkara part av tí ati útrudda neyð og hungur ið lendiheit í heiminum í tann mun vit kunnu vera við til tað tað er nemliga fyrsta og fremsta málið av teimum seytjan heimsmálunum hjá sammeindutjóðum tað er mál nummar eitt tað reyða málið tað fyrsta feltið í hesun her hesari broyskini sum nógv ganga við frá við teimum seytjan heimsmálunum tað málið tað reyða málið snýr seg um at avskaffa útrudda ekstremfátækadømi og ekstrem fátækadømi merkir at fólk liva fyri undir trettan krónur fyri hvønn dag og tað hevur gingið ótrúliga væl frú forkvinna um eg taka tá ið heimsmálini blivu samtykt í tvey túsund og fimtan tað var a tí eystuofundinum sum var tá eg var so heppin sjálv at verða eygleiðari tá ið í nebyork tá metti mann at talið av fólki sum livdu í ekstremum fátækardømi var sjey hundrað og seksogtretivu milliónir men men talið hevði verið so øgiliga nógv hægri tað var komið næstan niður í eina helvt frá nullnullunum fram til tvey túsund og fimtan og tann positiva gongdin helt fram so vit skulu eisini síggja tað góða men so rakar korona í tjúgutjúgu við einum jarnneva og rakar allarharðast tey londini sum eru ringast fyri og tað merkir so henda góða gongdin við útrudda ekstremfátækadømi steðgaði fullkomiliga og tað gongur skeivan veg tí at talið av av fólki sum er ekstremftook er er vaksandi heimsmál nummar tvey tað hevur líkastóran týdning tað snýr seg um at útrudda hungur ella svølta eingi børn skulu fara svong í song um kvøldið og um mann kann siga heimsmálin bæði eitt og tvey tað er tað sum tað snýr seg um tá ið vit tosa øgiliga ítøkiligt um at taka ábyrgd so snýr tað seg um at føroyar skal brúka ein part av sínum ríkidømi til at vera við at røkka hesum málinum sum er at eingin skal fara svangur í song eingin skal kunna liva ein dag uttan at fáa mat og og reint vatn og føroyar ja vit kunnu faktiskt gera mun vit kunnu gerast stóran mun frú forkvina g kundi líka hugsað mær lagt afturat at føroyar hava søguliga havt øgiliga góð samstørv við hjálparfelagsskapir til dømis mcor sum men eisini við fleiri onnur har vit hava kunna brúkt bæði okkara fakfólk og okkara pengar til at stuðla og gera nøkur heilt ítøkilig átøk út í heimi so vit hava stórar møguleikar á hesum økinum og eg haldi tað er ógvuliga gleðiligt at tað sær út til at fíggjarnevndin fer at koma við einum góðum úrsliti hóast hetta málið samsýnilsi verður felt í dag men at tað
kanska kemur á mál tá ið tá ið fíggjarlógin kemur ja takk har var ein viðmerking sigur isteg
berg ger sovælforkvinna og takk til bjør samulsen ja eg haldi a heta e eitt gott uppskot sum eg hevði vónað at løgtingið stóð saman um nú nevndi hon mørschecord so har hevi hevur mann øgiliga góðar royndir við tað at mann íð menningarsamstarvi eisini sendi føroysk føroyskar heilsufrøðingar til indonesien har mann uppbygdi eina eina primer a heilsu tænastu til mammur opon har niðri og tað var eitt øgiliga gott dømi upp á hvussu mann eisini kann arbeiða við at menna ikki bara pengar men at mann sendi fólk eisini avstað og tað er nettupp sovnar møguleikar sum eg haldi okur eisini muguat byggja á soleiðs at mann eisini leggur vitan eftir seg í teimum londunum sum mann kemur til og og tíverri set ikki út til at at hetta uppskotið fer meirilutan okur hopa so at tað kemur upp á fíggjarlógina staðin fyri men men okur mugu bara síggja fakta tað at faktiskt er alt hetta her øki skorið tey seinastu tvey árini við tvey hundrað túsund
og tað ger eisini mun takk fyri
ja takk bjørt samelsen ger sovæl ja takk fyri ja nú segði at ta málið ikki á partapoliliskti men visti mann hyggur og er púra reellur og hyggur søguliga so so var tað eisini skorið næstseinast henda borgarella ein borgarligu samgonga sat við einari millión tá varð vóru bara tríggjar so tað var tað var øgiliga nógv at skerja við einari millión og hesi ferð er tað so skor við nøkrum hundrað túsund og tað eg haldi ikki ordiliga at vit kunnu forsvara at mann ger tað og tí haldi tað er gott at samgongu umboð vilja rætta upp upp á tað og eg havi sært álit á pollareynatigvu umboðaði tjóðveldið í fíggjarnevndini og saman við erhard joensen sum nú hann lovaði beinleiðis formaðuriní fíggjarnevndini at hetta skuldi koma uppá so havi egí stórt álit á at at vit fara at síggja at hetta uppskotið í veruleikanum verið framtíð gjøgnum fíggjarlógina og tað eri eg sera sera fegin
takk fyri fyri forskunið ja takk næstura røða er steffan klamum poulsen ger so væl
takk fyri ja frú forkvina vit eru sanniliga eitt ríkt land nú erður nógv tosað um pti sum sum st setir støði út frá og okkara pti er einogtjúgu komma fimm milliardir og og á fíggjarlógini fyri komandi ár vísa íverandi løtu inntøkurnar seg til vera sjey komma seks milliardir so her er nógvir pengar her eru stórt ríkisdømi í okkara landi og og tað haldi eg forplyktar okkum til at at hjálpa okkara næsta og tí haldi eg og og eisini vit í miðflokkinum at at hendan játtanin kann hækka men eg havi hug at hugleiða eitt sindur um hetta her við almennari hjálp og og og og tey privatu hjálpini sum eisini verður veitt úr føroyum tí at í løtuni er tað hesar níggju milliónirnar sum verða veittar frá almennari síðu og í álitinum skreva tæir hundrað og tretivu eg prøvai sjálvr at rokna tað og eg fekk tað til hundrað og hálvtrýss so vit liggja onkurstanr har uppi vistu vit skulu náa hesum null komma sjey prosentunum sum st leggur út kortið og tað er øgiliga stórt lop og eg havi nevnt hetta her fyrr men ein øgiliga positiv broytinga sum landsstýrismaðurin hevur gjørt á økinum tað er at fyrr kann eg kann ikki minnast hvørjir felagsskapirnir vóru men tað tað vóru hesir stóru felagsskapirnir sum fingu meginpartin av hesari játtanini oog tá er tað oftani fór nevndir lega tað fyr í stóra pott og og og hvar enda teir so á meðan nú er tað øgiliga nógvir føroyskir felagsskapir sum eru alla møguligastaðni sum fáa burtur av hesum játtaninum og tað er tað nógv meira gjøgnumskygd í mínu neyðum hvar pengarnir fara og hvat vit fáa burturúr hesari játtanini so eg haldi eg ein øgiliga góður loystir sum vónandi vit fara at halda fast í í framtíðini og eykun samulsen tingvinna hevur spurt inn til akkurát hetta hvar hesir pengarnir eru farnir hog og tað verður ávert at síggja tey úrslitini ella tað svarið so hesin almennu stuðulin hann er sjálvandi góður men hann stendur ikki einsamallur tað vil eg pástanda og hann má heldur ikki koma til at standa einsamallur tí nú eru øgiligt fokus á tann almenn stuðulin sum vit fáa máta ella vit síggja nágreiniliga hesar níggju milliónirnar á hvørjari tí einasta fíggjarlóg meðan tann privata stuðulin er ómátaður men sum flyta okkum í tann privata stuðulin so bara fyri at fáa eina hóming av hvat hvat kundi kvant hugsast til at at tað fer út av landinum so hava vit í dag sjeyogtjúgu túsund og fýra hundrað og níggju løntakarar í føroyum og vissu hesir løntakararnir góvu trý hundrað krónur í part til hjálp av onkrum slag trý hundraðkrónur ípartu um mánaðn so svara tað til níggjuoghálvfems ella smáar níggjuoghálvfems milliónir um árið og tað er ein øgiliga stór upphædd í mun til tað sum stendur á fíggjarlógini og so vita vit eisini at at privatu fyritøkurn ar øgiliga raskar at stuðla og tí tí vil eg pástanda at tað eru tað eru borgararnir og og privatu stovnarnir og fyritøkur sum senda nógv tann størsta posan út á landinum og og sanniliga eisini til onnur ting inni í landinum og og ein og ein ein stikkprv upp á hetta ella eg veit ikki ølu frum ein grein skriva um tay í tey túsun og fimtan í sambandi við bússuinnsavnarna hjá reyðakrossi tað vísti seg at at føroyingar góvu á leið seks og eina hálva ferðir er meir til reygakross enn hvat danir gjørdi sama ári øso hetta er ein stykkprøva upp á tað sum annars er ómált og pollareynatúgvu hann hugleidi eitt sindur um hesa demokratisku missjónsferðina og her høvdu vit vitjan av temitiotjo sum er uppvaksin í norðurkorea or flýtur úr norðukorea so hann hevur sanniligan fólk á eygnan kropp hvat er at ikki at vaksa upp í einum demokratii og hann segði tað soleiðis tá vit vóru boðin til eina samling saman við honum at demokratiið er ikki perfekt men tað er besta loysnin tað er tann besta loysnin vit hava tað tað tað ragni meg øgiliga hart tann dagin at ofta elskas sa eitt sindur inn a demokratii men demokratiið er besta alternativa ella besta loysn vit hava og og áðrenn pollareynatúgvu nevndi hetta her so segði han a vit skuldu ikki fara ein kristnan missiónsferð men bara fyri at koma eina eygleiðing so so vil bið hanna leggja merki til at at demokrati er sum ofta sprottið og far mest rúmd í kristni londum
hen ur bara ein eygleiðing takk fyri forkvina nðan
takk og pállareynatúgvu eina viðmerking ger sovæl takk fyri bara ein lítlan rætting fyrst til steffan klein polsen at eg segði ikki at et skuldi fara in á at vit ikki skuldu fara in á kristna missiónsferð tað ætli mær iki t hava nakra meining um yvirhøvur tað tað gera tey sum hava hug til tað og tað gera tey á fríðum vilja so að tað ar taðr havi eg ongan trupulleika men eg helt at tað kundi vera gott at fara í eina demokratiska missiónsferð hjá øllum heiminum fyri tat fáa fleiri at fylgjast í tískaranum sum trúgva upp á demokratiin og tað er týdningarmikið haldið at tann ferðin ikki er partapolitisk ikki er átrúnaðarpolitisk ella nakað na eitttað endamálið sum er at at at boða demokratiska skipanin annars haldi eg nok so áhugavert at lurta eftir miðflokkinum tí tað virkar eitt sindur sum hann livir í einum paralella umversi tá ið tað kemur til at at vera fyri í øllum møguligum og samstundis tá mann er í politiskari politisku skipanini so sleppur mann avstað við at vera fyri

so er tað stefan klein poulsenná eg vil heldur ikki seta tað ordiliga upp um okkum øðrum kanska eg miðskilti hann lýtisindur men vit kunnu vera samdur um at demokratii er tað besta loysnin og tað kunnu standa saman um evans at hvørja meining mann hevur um aðrar missiónsferðir eg haldi bara ofta at at akkurát tey tingini hanga saman sum eg vísti á men latið okkum standa saman um tað um demokratii og ja altso hetta uppskotið verður felgt nú men fíggjarlógum verður samstundis ella fíggjarlóg uppskotið fyri komandi har er samstundis undirviðgerð nú og har yvirstyrkir í útróttíð sum er sagt inni her og tað hevur verið stórt ynski frá okkum eisini í miðflokkinum at tann játtan fer at hækka og eg eri yvirhóskari við sum ikki hækkar
takk har fá mær ja takk
so er tað annika olsen gersuvæl ja takk fyri harra formaður hugsaði at taka orðið undir viðgerðini av hinari eykajáttanini sum júst er samtykt við aðru viðgerð har ið løgtingið samtykti at veita hundrað og átta milliónir krónur í eykajáttan sum ikki vóru fíggjaðar nú havi eg sitið í landsstýrinum í út við átta ár og eg haldi ikki at okur fingu loyvi til nakrantíð at bera eina tí einastu eykajáttan niðan í løgtingi sum ikki var útreiðsluneutral tað vil siga at visi tú skuldi hava pengar til eitthvørt jamen so skuldi tú finna teir á tínari egnu grein ella at spara soleiðis at tingini hyngu saman og til allar rós og æru tiltjóðveldið sum lagt hetta uppskotið fram so er hendan her játtanin útreiðslurneutral tað vil siga at mann ját tað tríggjar milliónir krónur afturat til menningahjálp og finnur tríggjar milliónir krónur aðrastaðni soleiðis at hendan eykajáttanin er útreiðslurneutral eg hugsi ati tað hevði ikki farið nakað av okum sum samgongu av tikið undir við hesum uppskotinum men vell vist tað er soleiðis at fíggjarnevndin kemur at gera tað í fíggjarnevndarálitinum í samband við fíggjarlógina so haldi eg at mann onkursvegna eisini hevur rætt eina hond út til andstøðuna og sagt at at tað sum tey koma við tað verður eisini lurtað eftir og tað kann geva góða meining at at játta pengar í til neyðhálp neyðin er stór úti á heimetast tað sóu víkur eisini nú í sambandi við innsamlingina hjá hjá reyðakrossi har føroyingar eisini vórðu raskir ati at veita stuðul eg sat í landsstýrinum í tvey túsund og átta tá ið føroyingar sum tað einasta tjóðin í heiminum vildi rætta eina útrætta hond til íslands sum tá ók á knøunum sum tá var at forlyttast rand og hevði ikki ráð til at betala lán og avtrøð men sjálvt um okur sjálvir vóru í einari fíggjakreppu so veitti okur íslandi okkara grannaom fyri vestan eina hjálp upp á trý hundrað milliónir krónur og eg haldi at teir pengarnir gott nók var tað eitt lán men teir pengarnir eru væl givnir út o eg haldi ikki at nakar íslendingur í dag fara at gloyma føroyingunum ta hjálpina sum okur góvu teimum tá men tá ið tað snýr seg um um pengar og og og alt hetta her við at at fáa raksturin hjá okkum hanga saman so haldi eg eisini at taú hevur verili eitt øgiliga jaligt orðaskifti í dag har fleiri sum hava hava havt góðar eygleiðingar um hvussu okur kunna fáa útreiðslurnar hjáoum itil lívs og at mann eisini arbeiðir saman við andstøðuni tí tað er so ræðuliga einkult tá mann tosar k tað er inntøkur og sotarútreiðslur tað sum har er ímillum tað er tað sum mann hevur ráð til at gera íløgur og jú hægru útreiðslurnar eru jú minni hevur mann at gera gott við til íløgur og tað eru íløgurnar sum kunna halda samfelagshjólini gangandi so tí er tað so umráðandi at okur eisini halda aftur tá tað kemur til útreiðslurnar hjá okum at okum gera eina langtíðarætlan fyri rakstrarvøksturin soleiðis at at okur hava stýr á okkara útreiðslum tað snýr seg at planleggja og tað snýr seg um at hava str á bæði útreiðslum og á íløgunum tað sum okur tíverri síggja tað er at íløgurnar teð verða bara hopaðar upp á fíggjarlógini og tí verða tey framfluttar í í stórum mongdum uttan at tæð verða brúktar og tá fert tú ikki tann sama effektin av íløgunum úti í samfelagnum sum tú skal hava so tí ræðust um at okur seta okum saman eisini andstøðan og samgonga og royna at finna ein loyst sum ber á mál tey næstu tíggju árini fyri at venda aftur til hetta málið sum er til viðgerðar so er føroyar eitt tað ríkasta landið í heiminum betú var per íbúgvað í tvey túsund og tjúgu hundrað og áttaogfýrs túsund og í tvey túsund og tjúgu eta fýra hundrað túsund per íbúgva tað vil siga at sjálvt um okur hava havt fleiri kreppur í hesi árini so eru okur millum heimsins ríkastu lond og tað haldi eg at okur kunna fegnast um og eg vóni veruligani at hetta her lítla sindri afturat okur viðgjørdu hundrað og átta milliónir fyri eina løtu síðan kann koma í fíggjarlógina í álitinum sum kemur ír fíggjarnevndini í desemburmánað soleiðis at løgtingið eisini eins og allir føroyingar kunna veita eina hjálpandi hond
út í heim takk fyri harra formaður ja takk
terra viðmerkingar fers takk fyri og takk fyri stóra vælvild fyri uppskotinum nú manglar bara ein grøn irknøttur mundi eg sagt men eg atla er spyrjandi gósinum nevndagar ter við at teim hon sað landsstýrinum so slapp hann ongan niðan við eina eykajáttani nýggjum uppskoti uttan at tað var tað varútreiðsluneutralt og tað er júst tað vit hava eftirlýst ikki bara í dag men í øgiliga langa tíð tað er tað sama galdandi undanfarnar samgongu eg havi sitið á fundum har landsstýrisfólk næstan hava grátið so so sperri tey hava verið tí tey vilja hava allar hesær pengarnar men hvat kravið eg verið ja tað er fínt men tú má eisini mær hava við til at finna inntøkur hvar hvar sær andgolsin hví er tað glaðið eitt sindur ír koplingin er hvat hvat kann kann hon gera ella hvat kunnu tit gera fyri at fáa hetta uppá sporið aftur so som tað kemur so tað verður
fýra á okkara búskapi takk fyri
annikaolsen ja takk fyri harra formaður ja eg helt í hvørfalt tað tá eg sat í landsstýrinum tá tað hevði eina øgiliga góða uppdragandi effekt at tú kom altso ikki á landsstýrisborð við einari eykajáttan vistú ikki hevði funnið pengaraltso tað var ein eisini ein uppdragandi máti fyri meg sjálvan at at fáa tingini at hanga saman og at fáa at fáa pengar eisini til tær íløgurnar sum skuldu gerast á almannaøkinum tí ú meira en mann brúkti upp á útreislurnar og ikki hevði stýrað tíð jevin minni var at byggja bústovurnar og onnur ting sum vóru alneyðug so tað kom eisini ein ein ein sportur í tað hvar ter glaðir í kopplingini tað veit eg ikki men men kanska er tað tað at korona kom inn sum ein óvæntaður gestur í hetta samfelagið sum gjørdi tað at útreiðslurnar sóvoru spolandi avstað og mann kanska misti vónina ogo
og trúnna upp á at tey her fóru at hanga saman møguligvís skal man bara hála inn aftur og royna at fáa stýr uppá á tingini ja so er
uni rasmussen gerfeld takk fyri eg nevndi tað við fyrstu viðgerð eisini og eg haldi eg skal nevna tað aftur nú at at eg haldi ikki at tað er skilagott at samtykkja eitt sovorðið uppskot sum hettar við endanum av einum ári tá tað er til hjálp upp á handan mátan so haldi eg at vistu er okkurt akutt so er tað landsstýrið sum skal koma og biðja um pengar og vistu ikki er nakað sum er akutt her og nú so er tað á fíggjarlóginum mann eigur at seta eitt sávart
takk fyri
ja takk fyri harr formaður nú er hetta so eitt uppskot frá frá andstøðu nú andstøðan skal sjálvandi royna at ávirka so nógv sum hon kann og tað skal eisini hava rós fyrri tí at eg haldi er nættump al t at andstøðan í hesum førinum hevur hevur varpað ljós á eitt øgiliga týdningarmikið mál sum eisini vísir seg at hava givið afturljóð í fíggjarnevndini skulu okur hoyra fíggjarnevndarlimir sum hava havt orðið her í dag so eg haldi ikki atat okur kunnu harta andstøðuna fyri at leggja sovorðti uppskotið fram á ting eg haldi at at okur sum sótu andstøðuni tá hava uttan iva eisini borið nógv tílíkt mál fram á tingborð tað yvist langa løtu í men men lat okkum nú síggja um itsetta her endar í øllum góð
óðin tá ið í fíggjarnevndaráliti kemur út aftur úr fíggjarnevndini ja so er tað
helgi abramsen harra formaður nú havi eg hoyrt fleiri sagt í tag at eykajáttanir skulu hava verið útróðslurneutralar eg minnist tit veri tá tvey túsund og tvey tvey túund og fýra onkrastaðni har tá sá mann øgiliga oftani eykajáttaninir komu niðan á tingi sum ikki bara vóru útróðsrneutraldir høvdu heivt stórt avlop og tað var tí at mann roknaði b nei nettin tað vil sigat mann segði at útreiðsla vaksasos nógv men inntøkurnar voksu upp aftur meira í mun til hvat tið mannhði mett og av tí inntøkuna vuksa meira enn útreiðslurar jamen so ver avlop á á gjaóg roynd verða eg tað nakað ja ja eg skal ikki útreiðslan er ein lóg inntøkan er á meting vvsuppskotið fall jame soal útreiðslurnar verðu spardar men inntøkurnar e framvegis váksið so mann kann spæla eitt sindur knappliga s so váks inntókturnar ikki nógv meir so fórhan aftur at rokna í nar brutta so mann kann mann kann spæla eitt indur í tølum men eg púra samdur tí at sjálvandi skal skal skuldu útreiðslurnar verða neutralar
takk fyri
so er tað annika olsen ja tað er klárt at útreiðslurnar skula vera neutralar og tað er viktigt at man heldur aftur við útreiðslurvøkstrinum tí at visti hann kemur at yvirhála inntøkurnar so eri so øgiliga lítið eftir at gera gott við til íløgur og tað sum skal byggja hetta landið og eg haldi eisini tað e øgiligani viktigt at okur hava ein skynsaman fíggjarpolitikk at okur hugsa um at okur hugsa um okkarajfíggjarlóg hvussu hon hvuss hon hangur saman og ikki barasleppa endan tað er øgiligani viktigt vist okur skulu hava ein sjálvberandi búskap og tíverri so upplivukur kanska eisini kreativ dømur út í kommununum har mann roynir at finna allar møguliga akreativa loysnir við at leggja ting uttan fyri eina jfíggjarætlan og tað vil eg bara ávara ímóti altso okur muga fyri gudl skylda ikki enda aftur í í fýrsunum við veghaldum og og ógjøgnumskygdariógjøgnumskygdum fíggjarpolitikki tað tað ynskir eingin av okkum og tá tá er okur veruligani komin út á vandasjógv so tír
hetta er øgiligani viktigt at okur eisini av og á steðga á og eisini hugsa skynsaman fíggja
so er tað bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri hara formaður v eg gott at hoyra atella nú hoyri eg at anika olsen eisini sigur at mann má ansa eftir at av tí at samgongan hevur slept endanum men visti eg ikki visti av hvør átti hetta málið so hevði eg kanska farið og ivast um annika ols nta ikki átti hetta málið tí hon hetta ljóðaði eitt annað stað sum etta er hennara hjartamál og hetta er att so mikið gott mál attað helda eisini øll inni í hesum her høga løgtingi at tað halda øll bimur spurningur harra formaður til annika olsen um um heldur annika olsen ikki at hetta málið kanska kundi verið eitt gott mál har sum har sum samgongan vísti stórsenni og koma yvir og segða her byrjar tær breiðu semjurnar við hesum her góða máli sum bara er til at hjálpa teimum allar allar veik
í øllum heiminum takk fyri harra formaður
nikolsena takk fyri harra formaður jú eg haldi at okur hava eisini sumsamgonga skyldi til at rætta eina hond út til andstøðuna tí at tað er einki so drepandi og hvælandi fyri eitt politiskt demokrati at sita í einari andstøðu har mann leggur øll møgulig uppskot famá á tingborð og so verða tey bara í feld tí tað kemur frá andstøðuni og tað tað er øgiligani tað er øgiliga demotiverandi fyrr enn á politiska skipan tað tað vil eg siga tí okur kunnu sita somu støðu um um eina tíð altso og tá otá situr mann akkurát við sama skili so eittanavstað so eigur mann ati at byrja av nýggjum og og kanska er tað nýggju árið ein eitt gott uppskot at okur byrja fyrsta januar og líkasum sting mút í korti hvussu hvussu koma hvussu koma okur víðari í samstarvinum millum andstøðu og samgongu tí eg trúgvi at fólk har úti eru nokk so móð og troytt av at hoyra hesir
tað eru gomlu rilluna aftur og fram og aftur og fram og aftur og fram
ser ta erhard joensentakfyri hara formaður eg haldi at hetta uppskotið her sum sum okur hava til viðgera beint nú hetta hevur havt sína effekt eg haldi at samgonga og andstøða eru eini um at okur skuldu gera hetta á komandi fíggjarlóg og um mann skuldi havt gjørt tað eina eyka fíggjarlóg tað er ein teppramagnspurningur eg haldi ikki men eg haldi at tað er hvussu øll teknisólu málanu um at henda kontíð verður hekkað
takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja tað gleðir meg almikið at hoyra erhard joensen eg hoyrdi eisini røðuna hjá honum og var ølenglað fyri ati hann upp á tann mátan ræftir eina hond út tí sjálvandi má máta hanga saman við restina av teimum tingunum sum sum landsstýrið kemur við so ja hetta uppskotið hevur havt tað effekt sum tað skal hava og soleiðis er tað og so kann kann andstøðan so velja at leggja í tað sum hon vil men tað viktigasta ta er hetta her verður framt at pengarnir koma á fíggjarlógina omanferð veitt hesar pengarnar í í menningarhjálp tað er væl tað sum er endamálið og og gleðiligt at fíggjarnevndin hevur tikið tikið tað til sín tað tað haldi eg
eer ordiliga gott takk fyri harra formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða vit atkvøða nú ger so væl í hesum málinum sum er løgsmál nummar tveyogtjúgu sum vit hava viðgjørt akkrat núja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er ellium atkvøður fyri og trettan ímóti eingin blomt málið er fallið og avgreitt frá løgtingin tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin eftir ætlan klokkan ellivu í morgin fýraogtjúgunda novembur tá eru bara munnligir fyrispurningar á skránni og framløga annars sigur altso veðurtíðini eru einki serliga góð so vissu vit finna upp á at avlýsa so fá tingmenda at vita í góðari tíð men men fyribils er ætlanin at tingfundur verðar í morginkleid so er hesin fundur lokin